so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna á hesum her triðja fundinum í dag týsdagin nítjana novembur og vit skulu fyrst hava triðju viðgerð av løgtingsmáli nummar fimmogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um dagpening vegna sjúku við meira nakar sum biður um orðið tað er ikki nakar sum biður um orðið orðaskifti er enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum í aðru viðgerð varð málið samtykt við nítjan atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari vit atkvøða nú eg haldi t ein hevur ikki atkvøtt vit eru nítjan til staðar málið er samtykt við nítjan atkvoðum fyri ongar ímóti og ongari blankari og er avgreitt frá løgtinginum síðani er tað løgtingsmál nummar seksogtjúgu triðja viðgerð av uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um javnaðarprosent til almannaveitingar nakar sum biður um orðið tað er eingin sum biður um orðið so er orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum sum við aðru viðgerð varð samtykt við tjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongar blankar vit atkvøða nú ja og vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við triðju viðgerð við nítjan atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankari og er sostatt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar fimmogtretivutil uppskot tað er uppskot til løgdslóg um broyting í løgdslóg um landsskatta o kommunuskatt skattafrísamsýning fyri sjálvboðar arbeiðsinnan ávísar frítíðarfelagsskapir so skulu vit biðja um framsøgufólk ja fyri fólkaflokkinum er tað nei rógvi eirliectoft fyri javnaðarflokkin johannes joensen fyri sambandsflokkinum erhard joensen fyri tjóðveldi pálla reynatúgvu fyri miðflokkin tordur niclasen og fyri framsókn bjarni kárason petersen og fyrstur at
ð erger sovæl takk fyri vit viðgera eitt uppskot frá uppstolstillaranum jóannes joensen og djóna nolsø joensen løgslóg um broyting í løgslóg um landsskatt og kommunuskatt í verandi søga er tað soleiðis at innan ítrótt kann ein skattafrupphædd gevast um sansýningin ikki fer upp um hálvtrýss túsund krónur ætlan við hesum uppskoti er at leggja skótafeløg talvfeløg bryggjfeløg og dansifeløg afturat ítróttafeløgn so hesi eisini hava møguleika at geva eina skattafría upphædd í viðmerkingunum til uppskotið stendur millum annað at skótafeløg og dansfeløg hava víst á at tey vilja verða viðgjørd á jøvnum føti við ítrótt tað vil siga um ítrótturin fær eina skattafría upphædd so vilja hesi feløg eisini hava møguleika tá tað kemur til talvfeløg og bryggjufeløg so eru tey partur av hugasambandinum tað kemur undir ítrótt sog tey ið verandi leys fáa tey eisini eru tey partur av sigur skipanin eg vil sláa fast at tað er enki ivast í at føroyum hava vit heilt ótrúliga nógv dugnalig fólk ið gera eitt ótrúliga stórt óløvnt arbeiði og tað er ikki bai bara innan fyri ítrótt men eisini innan fyri nógv annað millum annað ungdómsarbeiði sum hevur stóran týdning fyri samfelagið alt hetta góða sjálvborna arbeiðið gevur børnum og ungdómi eitt gott og mennandi lív so tað er als ikki bara innan fyri ítrótt at nógv sjálvboðið verður gjørt ið svt higja eftir ítróttinum so er ítróttirin blivin rættiliga professionellir seinastu árini áðrenn hen her skattafrýa inntøkan innan ítrótt og innførd varð ítrótturin langt síðani byrjaður at gjalda samsýningar tí gjørdi hesin skatta frádráttur at í summum feløgum kundi mann sleppa eitt sindur bíligari samstundis sum at móttakarin fekk somu upphædd also aftaná skattur var tí nú bleiv skattur ikki gektur frá hvussu tað er innan fyri skótafeløg og dansfeløg veit eg ikki heilt um um samsýningar verða verða veittari har verandi løtu men tað tað verður nokk betur lýst í í nevndini um man skalhygja eftir vandinum við hesum uppskotinum so eru tað ymisk føli sum í løtuni ikki gjalda nakrar samsýning men yvirliva av sjálvbotnum arbeiði hesi feløgini koma møguliga blíva eit sindur pressaðar at geva samsýningar tá ið tey sum virka í umhvørvinum koma at vísa á at tað er møguligt at fáa ein skatta fyri rintøku koma at pressa tað verður stórr pressað at geva samsýningarnar tað sær mann eisini hevur mann sæð við hesum her tá tað bel innført í ítróttinum at fyri tey minnu feløgini kann tað vera ein vatnsi tí at alt sum var sjálvboðið byrjað nú byrjar meir en mer at pengar a kom upp í og tað er øgiliga tungt hjá lítlum feløgum sum hava lítið og ongar pengar í forveginm um mann kal finna ein serligan mun millum ítróttafeløg og onnur sjálvboðam feløg jávandi ansa eftir hat mann sigur men ítróttafeløg er blivin rætiligaprofessionelt su eg havi sagt hetta er eisini havt við sær at ítróttafeløgini hava skapt góð úrslit uttanlands kann ska serliga ítróttafeløg og hetta hevur eisini skapt nógva góða umtalu fyri landið sum sagt so eru ítróttafeløg í løtuni og eisini talvfelag og bryggifelag undir hesi her skattafrádráttinum umann kal gera broytingar og fer at fáa fleiri inn við við í skipanina so trúgvi eg at tað verður ringt bara at taka skótafeløg og dansfelag so trúgvi eg so koma øll møguliga onnurog siga at vit gera næstan tað sama sum ett gótafelagli vit gera næstan tað sama sum eitt dansfelag so eg trúgvi tað hevur ongan enda viss man byrjar at loyva meira upp hetta trgvi kanska er tann størsti vansin við hesum uppskotunum
takk fyri harra formaður frú ja takk her vóru tvær
viðmerkingar jóhannes joensen ger so væl takk fyri frá fólkum ja altso nú nevndi rógvi elstovn nógv um um ítróttin og ta góðu úrslitini men tað er eitt líka sum ikki har vit eru elitítrótturin hann hann skal nokk klára seg við sínum pengum men tað er meir at stuðla tí ungdóms og barnarbeiði sum verður gjørt eisini ítróttafeløgummen tað verður gjørt á nógvum økjum og nógvum felagsskapum og tí er tað øgiliga viktigt at hesi her hesi felagsskapunum verða viðgjørdir líka líkaðsprincipi í tí at mann stuðlar einum parti ger eisini mann eigur at stuðla øllum
t hinim eisini takk fyri
takk ja nú kalla mann tað erlito men men elitan í føroyum er ikki soleiðis at at tað er øgiliga nógv pengar inni inn í hondbóltinum hoyrir mann ferðaftuena ferð tá manglar pengar og tá gevur ein skattafrí inntøka upp á hálvtrýss túsund øgiliga stóran mun og kann skapa øgiliga stór úrslit ikki bara her men eisini uttan fyri landoddarnar so eg royndi vit suman skal finna nakað serligt so er tað kanska serliga har at ítrótturin er eitt sindur serligur í mun til
aðrar felagsskapar takk fyri
ja takk pállareyna til hvønn at viðmerking ger so væltakk fyri fólkønan ja nú skal rógva erhúsok tá ið tað ikki lastast fyri tað tí hann hevði nýggjur av tingi og nýggjur úr politiskum skipanini men um tað eru nakrar flokkur sum hevur gjørt seg til talsmanin nettan var pilkað ávísa bólkar burtur úr í samfelagnum gera serskipanir av hesum og hesum slagnum sum onkursvegna blíva tørv eldandi fyri øll onnur so er tað netta í fólkaflokkurum fólkaflokkurin hevur sum tann einasti flokkurin í óteljandi dømi komið við serskipanum sum so skapa ein ella annan ójavna ella ójavna ella misnøgd so at tær mann noyðist at fara aftaná við øðrum við øðrum líknandi ella ella líknandi skipanum og hatta her er eisini at dømi upp á tað har sum javnaðarflokkurin velur onkursøkuna at ganga aftaná einum slóð sum kanska fyrst fremst fólkafólk
tár enfyrstsur slóa fyri takk fyri
ja takk ft ger sovæl takk eg minnist ikki heilt hvør komi við tann fyrstisku la eg min ikki hvør kvør kom við hesum uppskotinum eg minist bara at uppupphæddin er er broytt í tjúgu frá tretivu gtá tá var fólkatkom við til hman eg bara bangin ú vist mann letur upp so verður tað øll altso so verður tað hví hví kann eitt politiskt ungmannafelag ikki argumentera fyri at viðgera gott arbeiði hví kann ein sankoma ikki argumentera fyri at viðgera eitt gott arbeiði hví kann visti mann vist ta man vil so so er hetta kanska fínt men so haldi eg so burdiman kanska tikið øll inn við beinanvegin nú nú tekur mann tvey afturat hví akkurát hesi og tað verðua eisini víst á at tað vjavnstillast so vissimann skal finna nakran mun so haldi eg tað er kanska serliga tað at tað eru meira pengar inn í ítróttinum eina aðrastaðni og tað at ítrótturin hevur skapt nøkur stór úrslit
takk fyri ja takk næstra røða er
jóhannes joensen gersovæl takk fyri frú forkvina

løgtinslóg um broyting í løgtslóg um landsskatt og kommunuskatt skattalógini og tað er í sambandi við skattafrøði samsýning fyri sjálvboð og arbeiði inan ávísari frítíðarfelagsskap hvist mann hyggur eftir frítíðarfelagsskapin ela vistsmá hygr eftir uppskotunum sum var eg kann lesa viðmerkingarnar fyrst áðrenn eg komi en meira enn á útgreina hví mann hevur lagt tað fram tað var soleiðis at skatta fryi upphæddin til samsýningar til dómar og linjuverar og venjarinn og ítróttin umframt leiðara og hjálparar frá ítróttafeløgunum varð hækkað tretvu túsun krónum upp í hálvtrýss týss krónur í undanfarnum tingsetum í tjúgu og har var tað soleiðis at skótafeløg og dansfeløg saknaðust eftir at verða viðgjørd eins feri lógini á jøvnumføti við ítrótti endamálið víð uppskotunum var at dagføra galdandi uppáv soleiðis at tað framhaldandi fór at bera til at fáa skikkað fólk at taka lut í sjálvbotnum virksemi í uppskotunum varð sagt at landsstýrið ásannaði samfelagsliga týdningin av tí stóra sjálvbotnu arbeiðinum sum verður gjørt innan talan var um dómarar linjuverrar venjarar n á ítróttin umframt leiðarar o hjálparar hjá ítróttafelagnum og alt gott um tað tað er gott sagt var at hesi fólk fáa eina ávísa samsýning frá sínum feløgum men at hon tóá ongan hátt samsvaraði við tí orku hesin fólk nýtt in á ítróttin samsýningin skuldi tí lutvíst síggjast sum ein viðurkenning fyri arbeiði og lutvíst sum eitt endurgjald fyri tær útreiðslur hesi fólk sjálvu leggja í arbeiði og fyri ítróttin føroya skótaráð gleddust ti sínum hoyringssvari um at politiska skipanin raðfestir trygdargott ungdómsarbeiði og skilir tað úrslit ið spyrst burtur úr hesum arbeiði men vísti tó á skeivleika at stuðulin til limirnar hjá ísf hækkar meðan limirnir hjá skótunum ikki kunnu fáa hendan stuðulin bulurin í slíkum frítíðarfelagsskapini framvegis og skal áhaldandi verða sjálvboðið óløvnt arbeiði men til tíðir kann vera neyðugt at samsýna fyri eitt nú mista arbeiðstíð føroya skótaráð mælti tí til at lógin var víðkað og at hon fevndi um alt ungtørpsarbeiðið í føroyum og ikki bert ítróttafeløgin undir ísf fíggjarmálaráðið tók ikki undir við hesum og vísti á at hóast tað virðismetir arbeiðið hjá skótunum eins høgt og tað arbeiðið sum hjálparfólki innan ítróttin so snýr skipanin seg ikki um at veita feløgnum skttanfrían stuðul men harafturímóti at lutvíst at frítaka tað inntøku sum hjálparfólk fólk fáa frá sínum felag frá skattinum fíggjarmálaráðið segði eisini heldur ikki segði seg ikki vera vitandi um at arbeiði hjá skótunum varð loymt við einum samsýning men mettur tá tí verða rættvíst framhaldandi avmarka skipanina til hjálparfólk innan ítróttin í løtuni verður munur sostatt gjørd fjá almenn gagnligum virksemi tí ítrótturin hevur ðilneiskattiligar fyrimunir í mun til líknandi frítíðarfelagsskapi ælla hesi gera eitt stórt arbeiði og sjálvboðiarbeii endamálið við hesum uppskotunum er at ásanna samfelagsliga týdningin av stóra sjálvbodnum arbeiðinum sum verður gjørt í skótafeløgum talvfeløg og bryggjfeløg eru við í hesum her uppskotinum men sum eg skilji so fáa tey eisini stuðlin í dag so tað nýtist ikki men dansifeløg innan føroyskan dans fáa ikki lutítískipanini htta verður gjørt við at víðka skattliga stuðulsskipanina grein níggjuogtrýss b í skattalógini til eisini at fevna um hesi feløg hetta skal bæði virka sum ein samsýning og eitt endurgjald fyri teir útreiðslur sum fólkini leggja í teirra sjálvbotna arbeiði og tá mannhyggur eftir tá mann hækkaði hes játtanina ella hendan stuðulin fyri ítróttin tá fór tað ksta at kostaði tað umleið átta milliónir tað er staðfest hetta uppskotið sum vit leggja fram nú við at skjótani fáa lut við hesum her og dansifeløg eger at tað hækkar við hundrað túsund krónum

tað vísir eisini tað at at tá man hyggur eftir frítíðarfelagsskapinum hvat er tað ja tað er vtað er frívild arbeiði sum arbeiðar við trivnaðini hjá børnunm og ungum fyrst og fremst og tá kann mann koma inn á hetta sjálvbotna arbeiði við børnog ungum tók kemur mann inn á barnadans dansi ítróttin sjálvandi skótaarbeiði sum arbeiða nógvinan fyri børn og ung tú hevur eisini samkomur og onnur sum arbeiða innan fyri børn og ung og og gera stórt arbeiði á tí økinum og tá i mann hyggur uhyggur eftir øllumsamfelagslig arbeiðinum so er tað ítróttirin nokk sum koyrtað tað mesta tí t allarflestu arbeiði undir ítróttinum so viski man skuldi sagt at allir frítíðarfelagsskapurin skuldi rund tí sum eg haldi hevð veriðtað rættasta gjørt so hevðitað nópp at kostað nógv meira enn tað kostar í dag eg veit ikkiumann snakkar um kanska ein ellar tvær milliónir eg túgvi ikki at kosta meir um árið tí tað er so lítið av tí arbeiðinum fríliga arbeiðinum sum innan fyri skótar og annað sum er lont arbeiði tað kundi verið onkrar samsýningar her oghar men tá mann hevur sagt at ítrótturin skal fáa hesa samsýning sum eg haldi er øiliga gott tí tað gera eitt kempiarbeiði innan fyri børn o ung so haldi eg eisini at aðrir felagsskapir skulu fáa somu treytir tí tað líkasprinsippið sum er í politisku skipanini eigur at fevna um øll og ikki bara um nøkur fá og tá so sigur tað at at hetta er eitt arbeiði sum kortir á fíggjarlógini kanska millum tíggju kanska tíggju milliónir um ári so tekur mann sletiki við tað gagn sum hesi felagsskapini gera og ítróttin ger tí kanska hann sparar samfelagnum fyri mangar tíggju milliónir í hinm endanm tí hesi ungu og børnini sum eru við í felagsskapinum og ofta er tað tað er alt positivur felagsskapur jaligur felagsskapur tey sleppa kanska undan

øðrum felagsskapium tað kundi verið undan fyri rúsevnir og kriminalitet tí ítróttirin saman við nógvum hesnum áhugafelagsskapinum millum annað skótunum gera eitt øgiliga stórt arbeiði fyri at víðka um trivnaðin hjá børnum og ungum og vistmann í hesum góðkennir ella viðurkennir teir arbeiði so fær mann fleiri at arbeiða innan fyri øki og tað ger tað at vit fáa loftað fleiri og fyribyrgja til dømis at børn og ung enda við avbjóðingum í eg hugsi at hetta uppskotið saman við ta v ítróttinum ger at vit fáa fleiri inn í eina jaliga skipan e jaliga gongd beinanvegin tíðliga í nú veit at fleiri hava gingið til skótar eg havi ikki sjálvur gjørt tað men eg havi havt havt nógvi ítróttan at gera ov nógv við føroyskan dans og eg veit at barnadansarin til dømis er er øgiliga góður í summum summum støðum í føroyum og hevur ein øgiliga jalig ávirkan á børnuni at tey koma til okkurt saman og at tey læra føroyska mentan føroysk kvæðir saman í einum jaligum umhvørvi følan felagsskap har og ofta tey sum eru ganga til skótar og dans og annað eru ikki ítróttafólk tá tú hevur hálvfems prosent av fólkunum kanska børnumo ungum sum ganga til ítrótt so eru tað kanska hesir tíggju prosentini sum vilja okkurt annað og hví skulu tey ikki fáa sama somu viðferð somu treytir sum ítróttamfar tað haldi er púra pá pásit pláss eg skilji ikki ordiliga hví mann skal forfordeila og tá iðman hyggur eftir at kanska hálvfems prosent av hasum her er innan fyri ítróttin so kostar tað hálvfems prosent av útreiðslunum og tað havi eg longu játtað so er bara játta tey tíggju prosentini sum mangla tí tey áhurfenni sum ikki erur fevnd vav av uppskotnum sum landsstýrilegður legði fram mítróttin tey hesi tíggju prosentini og tað kemur at kosta væl minni enn ítróttagerð uppskotið ekki skiljast sum at tað er skeivt at mann setti hendan frádráttin til í verk tí eg haldi tað var tað var skilagott tað var eisini kilagottman hækkaðan frá tretivu túsund upp í hálvtrýss túsund eg havi hoyrt frá onkrum skótaleiðara um at summi skótarlagar eru eisini venjari í ítróttafeløgum og í tí sambandi kunnu mann kompinera tey tingini í dag er tað soleiðis at visti tú at venja har í enm ítróttafelag so fært tú skattafrøðari peninglarvenjari men ert tú leiðari í einum skskóta liði ella í onkrum skóta samanhangi so kanst tú onga samsýning fáa uttan tú betalir fullan skatt av tí fyrstu krónunum í mínari verð tað sama persónur taðer sama gagnlig endamál at hjálpa børnum o ungum og mennina á tey bæði kropsliga og eisini mentalt sálarliga men annað verður lønina frá landinum og hitt verður ikki lønum tað er órættvíst í mínari verð tað er ikki líkahesprinsipp sum mann eigur lóggeva eftir eg kann ikki hugsa mær at nakað kann vera ímóti hesum her nú snakkar onkur um at tað kann blíva ein glíðibreyt men tá ið mann hevur játtað stuðul til hálvfems prosent innan fyrihetta øki kann man siga tí ítróttirin fevnir um hálvfems prosent av børnuo ungum so manglaðu best tíggju prosentini vil eg og fyri mítt viðkomandi var tað rættasta at taka allar frítíðarfelagsskapir við sum arbeiða við børnum og

visti mann gjørdi tað jamen so so hevði mann tað kannman eisini gera í nevndini vit eru opin fyri at taka allar við men vit hava valt skótarnar og dansfeløgini tí at tað avmarkar útreiðslurnar til heilt smáar upphæddir so vónandi fáa vit umtøkur fyri hesum hundrað oghundað og hávtrýss týssukró

takra viðmerkingar fyrst rógvi egilesoft ger so væl takk eg eri samdur við røðaranum um at tað arbeiðið sum verður gjørt tað kann slteikki mátast í mun til tíggju milliónir ella tjúgu milliónir altso tí tað er nógv nógv meira vert enn tað øh eg ein spurningu ímun til nú mann valt nøkur røðararir svara teg kanska eitt sindur men nú man valt nakra felagsskap burturúr hevði tú hevði mann heldur viljað at mann tók alt við øalt frítíðarvirksemi so er tað ein mansis sum sum eg havi hvusu heri sæð í summum ítróttum tað er tað er tað at feløgini hava vera pressaði at betala altso mann fær pengar allasteðs tað frívilja kann minka ella áhugin til at gera fríviligt arbeiði kann minka tí mann fær pengar allasis og summi feløg hava ikki ráð at betala tað kundi verið ein vansi vð hesum uppskotin
tai fey
ja takk jóhannes joensen ger sovælja dugi ikki at síggja vansan í tí vistimann fyrsti setti eina skipan í verk sum ger tað at tú kanst nevna frítøku fyri skatl a up til hálvtrýss túsund fyri ein bólk so fórforfordeild tú onnur so skilji egikki ordiliga at at mann skal siga summi skulu hava men hini skuldu ikki hava antil gevur tú øllum somu treytir ella fær eingin nakrar treytir í mínari ver ger mann rætt at mann gav ítróttinum segði hesar treytirnar tí tað var tað var í ordan mann skuldi gera tað tí tað hevur gagnað tað gagnar ítróttin tað gagnar barnaog og og ungdómslívinum men eg meini t vit mangla hesar her frítíðarfelagsskapirnar sum er sum arbeiði vi børnumog ungum afturat og vit snakka ikki um nógvar pengar atrygvi mær tað er lítið av pengum vit snakka um í heildini mann var bangin fyri tá at tar fóra av nógvir pengar men tað e tað er ítróttrin sum er nógv tann størsti parturin innan fyri børn og ung altso ítrótt børn og ung íðka allarmest ítrótt men tað er ein ein partur av av børnumogungum sum sum ikki fáast ið ítrótt og har mangla vit at gera geva
teimum somu skipanir kappingin kan so vera tað at í dag frívildarbeiði í dag til jú innan fyri øll økir tað verður staðliga frívildarbeiði í framtíðini ja takk ja takk fór tíðin pállar reynatúgvu hevur eina viðmerking so
kanska røðarin fær svarað meir tá tað er so væl boðdlarin at tú gav ája takk fólkvinnan eg haldi at jóhan sjónvendsin hevði eina góða væl undirvígda røðu tosaði væl fyri sínum sjónarmiðum men eg haldi samstundis eisini at tað sum er kanska trupulleiki í hesari skipanini og við øðrum skipanum sum vit hava er at at vit byrja at geva onkrum ávísum persónum ella bólkum áðrenn vit fáa at definera hvør uppgávan er so blívur tað ein sovorðnan undarlig ella øvugt støðutakan í veruleikanum skuldu vit kanska lýsa hvør kann passa inn í hendan her í málbólkinum hvørjar uppgávur eru verdar at fáa hesa viðferðina sum vit gera tað grundskrivnað hava vit ikki havt vit hava fyrst peikað út nøkur áður sagt at hes skulu hava uttan at fyrihaldið til hvør hvør annað kundi eg kundi fingið burturav ella kundi eg fingið eina líknandi støðu tað haldi eg
takk fyri
s joensen gersvælja samdur við potlarenatigvr tað kann mnn altíð siga at onkur hhvør hvør er umfatar á frítíðarfelagsskapur hvat er tað definitiónin men men vandin við tí er tað at einki hendir ommaná einki ger tí statvekk megn vit kjakast um hvat ein frítíðarfelagsskapur er og hvør skal umfatast hesin her so hava vit nøkur børn ung í samfelagnum sum hava heilt ymiskar fortretir fyri at at virka frítíð ítrótt tú hevur til dømis kótar sum gera eitt stórt líka stórt arbeiði sum ítróttin ger upp á nógvar máta einan fyri børn og ung men teir fáa ikki tær somu søndurnar sum ítróttin fær eg unni ítróttinum alt gott tí eg haldi ítróttin gera eitt kempiarbeiði men har burdu vit dugað sæð at tað nøkur onnur nakrar aðrur felagsskapr sum gera líknandi og líka gott arbeiði sum eisini burdi verið fevndir av hasum her og serliga tá ið mann veit at tað kostar lítið men tað gagnar nógv eg hugsi ikki at diskussiónin um hvat ei frítíðarfelagsskapur skal oy leggja tað tí børnini tey eru har statvek tey ungu eru statvek sum ikki fáa tær søndurnar sum onnur fáa
takk ja takk so er tað erhard joensen sum fær orðið
ja til viðgerðar eru løgtingsmáli nummar fimmogtretivu sum snýr seg um eina broyting í skattalógini hvar i ið ið mann sær fyri sær at skattafría hugtakið verður víðkað skattafría hugtakið sum bleiv sum bleiv broytt í tjúgutjúgu el at galda fyri ítróttafeløg ella feløg sum vórðu eg haldi a tað bleiv nevnt feløg sum vórðu limir í ísf haldi eg vórðu vóru umfataðir av tí víkingini at mann samtykti at feløg kundi veita skattafríar veitingar lønir til sjálvboðin ella venjarar

handan her broytingin sum nú liggur fyri honm er hon fyrislær at at tað verður víðkað til millum annað at fevna um dansifeløg brich og og onnur feløg áhugafeløg í í í einum einum breiðari høpi

broytti lógina tá í tjúgu tjúgu við at mann mann segði tað at sjálvboðið ella fríviligt arbeiði at mann skuldi fáa eina skattafría veiting frá tí arbeiðinum upp á hálvtrýss túsund krónur um árið sjálvandi øll inni her eru eri sletki iva um hvat týdning ítróttur og í heila tikið felags lív hevur fyri tann einstaka serliga fyri tey ungu men eisini fyri fyri tilkomulfólk eg haldi sjálvur at athetta er hugtakið sjálvboðið sjálvboðið arbeiði tað er líkasum við at at hvørva út úr tí samlaði palettini tá ið mann tosar um um ungdómsarbeiði og og og so framleiðis íður við at nú nú skal faktiskt alt vera meira ella minni lønt og tað skal vera skattafrítt eg havi verið skóti ikki ikki skóta leiðari men eg havi gingið til skótar í ein einum tíggju ár á yngri árum og tað arbeiðið sum teir skótaleiðararnir løgdu fyri dagin tað var fult á hætt við tað sum ein og hvør góður venjari til dømis í einum ítróttafelagi

tíðarmessia varð tað akkurát líka umfatandi okur gingu til skótar tvær onkuntí tríggjar ferð um vikuna okur vóru á legum og bæði í føroyum og uttanlanda hvar ið ið leiðararnir vóru við og gjørdu í heila tikið eitt kempiarbeiði eg havi eisini verið verið ungdómsvenjari í eini sjey átta ár við fótbólti tað var eitt fragt at kunna vera við til hetta her sjálvbodnað arbeiði og øll feløg haldi øll øll ítróttafeløg hava so ella so notið gott av og eri púra avhangi av tí sjálvbodna arbeiðinum

var fyrisovið sjálvur persónliga eitt sindur ímóti tí tí eg roknaði við at tað fór líkasum at koma nøkrum til tað fór at koma dómaranum teimum sum arbeiða sum dómar linjuverjum og og øðrum til gakns og skal tað vera ein varð tað var tað var tað alneyðugt fyri at behalda teir í skipanini at tað bleiv broytt frá tretivu til hálvtrýss túsund visti tað er at tað var alneyðugt so er tað sjálvbodna líkasum so er tað við at hvørva tí so beginnur tað at snúgva seg um um hvat kann mann fáa altso burturúr tí peningarliga eisini eg veit væl at tað verða dómari til dømis tað er eitt

tú er á skeiðum og tú skal halda teg uppdateraðan og tú er tú vevður sving minsteina tvær ferð um vikuna men tað eru onnur eisini so í o í so máta í so máta kenni eg altso haldi eg tað at hetta her uppskotið sum nú kemur hetta er ein natúrligur konsekvensur av tí sum hevur verið ella tí sum okur hava gjørt

faktiskt keddur av at at ta her sjálvbodna milliøið er við at hvørva í pengum

í hvussusfer í mínum føri var tað soleiðis at tað var líka gevandi sum tað sum mann legði í tað

at tað var ikki avgerandi fyri yvirhøvur um mann fekk pengar fyri tað ella ikki so eg skilji gott argumentatiónina fyri hesum her uppskotunum og eisini tað at tá ið mann nú hevur broytt tá mann broytti lógina fyri fyri einum ári síðan at tá visti mann at tá fór hetta her at koma sjálvandi fór tað at koma

meni hetta kemur so í fíggjarnevndina og eg rokni við at okur fara at kalla fólk inn sum sumeru avvarandi av hesum her felagsskapinum sum uppskotssetararnir hava nevnt í sínum upskoti so fáa okur okur sklu geva tí eina eina góða viðgerð og eg haldi sumsum johannes joensen nevndi at ati

av teimum sum gera eitt sjálvboðið arbeiði dag tað er í ítróttafeløgnum so um um so er at mann velur at broyta að til at um at fevna um nakrar aðrar felagsskapur afturat so kemur tað ikki at betýða tað heilt villa í pengum tað kemur tað ikki
retti orð fyri forkvinna
ja takk her ein viðmerking jóhannes joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina eg eri samdur erhard joensen at at sjálvborðið arbeiði tað tað sjávandi minkar við tí tað er nakað við tíðina at gera nakað við arbeiðstíðin fyllir meira og meir og og onnur ting men tað verður altíð neyðugt ví frítíðafelagsskapinum at sjálvboðið arbeiðið kemur at verða berandi títildømis gótarørsluna ver tað ongantíð soleiðis at alt verður loynt tað kann aldrin blíva tað tað verður kanska sum tað stendur í uppskotinum ein kompensatión fyri okkurt okkurt serligt arbeiði sum mann ger innan fyri onkra skóta tað kann ve va skótaleiðari ella ella okkurt innan fyri roknskap og annað ennanfyri eitt annað sum tey hava við sum sum tekur nógva tíð tað var ikki tað vanliga arbeiði ogtað er tað heldur ikinan fyri ítróttini tað eru øgiliga nógvir óløntir ítróttavenjarar í dag og tað kemur tað eisini verur í framtíðini so tað kemur ongantíð at verða berandi hetta uppskotið her innan fyri frítíðarfelagsskapin tað kemeru altíð at vera óløvnt arbeiði men hetta kemur at hjálpa til at mann fær góðskikkaði fólk kann beðhalda tey so at tað ikki arbeiðið fyllir so
ja
takkerhard joensen ger sovæl takk fyri frú forkvinna sjálvandi er eri aso ta tað sjálvbodna arbeiði er bulurin í øllum teimum føroysku ítróttafeløgunum men eg havi eitt fornemmilsi av at ikki øll men nøkur føroysku ítróttafeløg tey ganga øgiliga høgt upp í tað sum eitur elitan tað sum tey síggja sum elitan og vansin haldi eg sjálvur kann vera við einum sovorðum uppskot sum hesin er at mann velur at deferensera í millum elitina í einum felag og so breiddina í einum felag at breiddin kanska verður prioritera læðri og elitan í felagnum verður prioriterað hægri og tað haldi eg í einum lítlum hondbólts ella fótbóltsfelag úti á bygd ella fyr tansk sæðskuld í havnini tað er øgiliga keðiligt og tað síggi eg sum ein vansa við einum sovorðum uppskoti sum hesiner at tað kann mann saktans koma til at síggja meira av
framtíðini eg haldi at mann sær longu at synda til tað í nógvum feløgum tíðin fór hó tímir tú geva jóhannus hetta her næstur at røða er páll
áreynatygvu sæfyri forkvinna ja undanfarnu framsøgufólkini hava væl í høvuðssheitinum greitt frá hvat ið løgtingsmálið snýr seg um summ jóhannes joensen og djónur nolso joensen hava lagt fram

løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt tær snýr ist um skattafría samsýning fyri sjálvboð í arbeiði innan ávísar frítíðarfelagsskapir

yvirskipað kann mann kanska siga tað at við at yvirhøvur at gera slíkar skipanir sum hesar sum sum víkja frá teimum almennu skipanum ella teimum generellu skipanum so velur mann beinanvegin at gera mun altso gera mun á vist tú gera eina serskipan fyri ein lítlan bólk so hevur tað longu sagt at vit velja at gera mun millum henda bólkin av borgarum og onnur tí hetta er ein serskipan sum er galdandi fær enøkur ávís og so vil sjálvandi tað henda at at summi gerast varug við at ein bólkurin hevur fingið nøkur serrættindi og so byrja fólk at spyrja seg sjálvandi eri e iviski á eini støðu til at fáa somu serrættindi sum sum tey sum hava fingið serrættind soleiðis síggja vit øgiliga nógvar skipanir sum sum onkursvegna vera sjósettar summi sum royndarloysnir ella fyribils loysnir ella avmarkaðar loysnir at tær vinda upp á seg og blíva til generellar loysnir og eru harvið eisini við til at undirgrava tær generellu skipanirnar sum vit hava eg skal ikki taka støðugt til um at ta her er rætt at gera ella ikki eg haldi tað ljóðar øgiliga sympatiskt ta er tað er øgiliga lætt at at hava sympati við við ati at millum annað telvarar og skótarar og tey fólkini rundan um ta umhvørvið at tey eisini kunnu koma undir sama summi viðferð sum ítróttafólk eru tað kundu kanska eisini summi onkur annar nevntsamkomufólk ella kirkjurá ferð tá hannsær skuld tað eru tað eru øgiliga nógvirbólkar sum kundu koma inn í í eina líknandi støðu sum sum hettar her

tað blívur ofta til ein sovornan kýla skerara í samfelagnum tá ið vit gera serskipanir vit hava havt í skattaskipanina innan fyri fiskivinnuna gera sum sum kanska eitt tað tað evnið sum hevur skilt partar av samfelagnum allarmest vit hava eisini aðrar líknandi skipanir sum taka hædd fyri nøkrum serligum útvaldum bólkum í samfelagnum og og sjálvt um mann nokk altíð kann fáa finna góðar grundgevingar fyri tí so endar mann altíð við tí at at tú í veruleikanum ger mun á borgarunm í sama landi einum sama landi og

kans mann siga tað er ein tað er eitt sindur vági tí at samstundis so so eksponerar mann eisini tað at politiska skipanin sum sum skuldi verið ein grundvøllur at tryggja ella tryggja sama grundvøll fyri ølla borgarar samalandi so ger mann ger mann mun og tá ið tú ger mun so loyvir tú eisini tí kílaskeringin sum mann sum mann ofta sær og sum tíverri haldi eg hevur lyndi til at vinda upp á seg visi han skal vera eitt sindur avfinningarsamur so haldi eg at fólkaflokkurin hevur nærmast gjørt seg til til garant fyri ella ekspunent fyri akkurát tíð at mann loftar støðum sum har sum tað kanska kann tykjast rímiligt at at gera nakrar serskipanir av hesum ella hasum slagnum og aren man veit av so so fanga borðið og og borgarin hann sum er í teirri støðuni hann sær tað sjálvandi sum sín sum upplagt at at mann tekur undir við einam skipan sum fremur eins eins egnu endamál ikki ney vendist v at borgarin er serliga egvoistiskur men tí at mann mann mann kann kanska fáa ein lítlan fløga burtur úr hesin støðutakanum men tað ger so tað at mann fær eitt øgiliga fragmenterað samfelag har sum samanhangsmegin blívur minni og minni tí at tí mann ikki sær tað sum eina heild at verja borgararættindini hjá øllum samfelagnum men bara hjá nøkrum fáum eg haldi eitt at tað nýggjasta dømi er spurningurin um um gjaldsskipanin í tunlinum ella gjaldsskipan í eysturoyartunlinum heilt spesifikt har sum onkrir løgtingsmenn hóast sær væl vitandi vita at fortretin fyri bæði skálayafjerðartunnlin og sandoyartunninum varð ein samlaða pakki so byrjari mann longu nú at seta spurnagartekin við um tað er rætt at tann pakkin hangur saman og vissu tað blívur retorikkurin hjá okum í politisku skipanini at beinanvegin vit síggja onkran sum sum kann fáa ein serligan fyrimun burtur úr burtur úr einari skipan at nú skulu vit onkursvegna royna at fevna teimum so skapa vit tgjøgnumganga eina gjøgnumgangandi ónøgd í samfelagnum í so øgiliga nógvum liðum sum eg ikki haldi er samfelagsgaglir tvørturímóti so skulu vit heldur royna at fáa so generellar skipanir sum gjørligt soleiðis at allir borgarar í føroyum kenna seg at vera rætt viðfarnar og vera rímiliga viðfarnar í tí samfelag sum tey nú einaferð virka og búgva í egeri sum sagt eg haldi tað er óguliga hetta er ógvuliga sympatiskt uppskot frá frá uppskotssetaranum men samstundis so ger mann tann sama feilurin sum mann gjørdi tá mann gjørdi tar fyrstu ásetingarnar ar fyri ítróttafólkini at mann byrjar ikki við at siga hvørji kriterium skal tú lúka fyri at koma undir hesum skipanin mann velur ein ávísan bólk út og sigur tit eru tey hepnu øll hini tey knappsheppin og tað haldi eg ikki er ein rætti máti at samanskrúva lóggávu í einum sameløgá altso grundsjónarmiði má vera at allir borgarar í samfelagnum eru eins fyri lógini so vita vit væl at tað altíð vilja vera nøkur nøkur undantøk tað kann ant til vera tíni menningarliga støða tað kann antil vera tíni landafrøðiliga støða tað kann vera tín sosiala støða sum ger at tú ikki klárar heilt at luttaka á jøvnum føti við við tey flestu men tað er tað er nakað heilt annað sum ger seg galdandi tá tá hevur mann vanliga aðra lóggávu at regulera tey viðurskiftini í tað kann vera samferðslulóggáva tað kan vera sosial lóggávu so framvegis við sín byrja a pilka for nógv við skattalóggávuna og gera serlig undantøk og serlig frávik so so eru vit eisini við til at at úthola lógina og eisini úthola virðingina fyri fyri skattalógini skattalógin skuldi helst verið so einføld sum yvirhøvur gjørligt við so fáum undantøkum sum gjørdi mvigviðurskiftini eru akkurát tað sama har sum mann tá ið mann fekk mvg má vara fyritígil ímóti tí tað er so ein annar spurningur men síðan tá hevur mann gjørt eg veit ikki hvussu nógva undantøk tað ger tað at mann setir ávísar bólkar upp ímóti øðrum bólkum og eg má siga akkurát sum her í okara lítla góða landið dugi ikki at síggja at vit skulu blíva við at gera serskipanir har sum vi seta persónar og bólkar mótkørinum tað mátti heldur vera ein ein greið ambitión at fari hin vegin at t lat okkum skapa helta samfelagið so javnt fyri allar borgarar sum yvirhøvur gjørligt soleiðis at øll hava líknandi

vit hava ikki endaliga tikið støðu til hvat ið t hvussuhvat vit gera við hetta her uppskotið tað skal fáa eina góða viðgerð og eg haldi tað var eisini gott at fáa hoyringspartar inn sum kunnu sum kunnu leggja afturat orðaskiftunum sum kunnu argumentera fyri ímóti um um tað er rætt at gera men eg haldi at høvuðsmálið má vera at vit hava tað fyri eyga at vit skipa føroyar føroyska samfelagið sum eitt og sama samfelag fyri allar borgarar sum búgva her og ikki stappa alt ov nógv serrættindi til hvønn hvønn einasta bólk persón ella minnilutabólk
takk fyri ja takk har var ein viðmerking
jjóhannus joensen ger sovæltakk fyri rúforkvinna ja pálla renatúgur vísir á at her eru er iki itt gott fyridømi at gera serskipanir men tá mann hevur gjørt eina skipan har sum hálvfems prosent av okkara børn og ungu eru umfataðar skipanini øheg slali barat spyrja a pálla renatygur um ikki rætt at fáa restina við eisini og difinitiónspurningurin frítíðarfelagskapi kann mann kann mann væl gera siga tað at øll sum arbeiða við við børnum og ungum tí at hesin her parturin er tann minst kostnaðarmikli tá mann hugsar um heildina so eintil má mann taka alla skipanina av ella má mann styrkja skipani í mínarver skal mann styrkjaskipanina
takk fyri
ja takk pállareynatyggu ger sovæltakk fyri jóhannes joensen ja nei eg eg skilji væl og sympatiin liggur avgjørt har beint lat ongan iva vera um tað at at at mann roynir at fáa javnsett viðurskiftir fyri fyri øll sum eru í líknandi støðu eg sakni bara at mann hevur gjørt upprunaliga hevur gjørt tað rundleggjandi arbeiði sum skal siga hvussu er definatiónin av hesum virkseminum sum ber rættíðar at mann at mann kann koma í hendan bólkin ha ja tað er so eisini møguligt at gera tað í nevndini tað er tað er púra rætt og sjálvandi sum ítróttamaður gjøgnum eitt eitt heilt lív so kann eg heldur ikki standa her og siga tað at at at vit bara slapa eina skipan sum er galdandi fyri ítróttafólk tí at mín sympati til feldur ikki liggur harbeint al tso eg haldi at tað verður gjørt ótrúliga nógv gott arbeiði hjá hjá eitt nú øðrum frítíðarfelagsskapinum sum skótinm so framvegs eg hava stóra virðing fyri fyri tí arbeiðinum so so sjónarmiðið er er væl skilligt og egrasympatiskt men men men afturvendandi haldi eg tað at at blíva vit við at gera undantaksskipanir so so fáa vit ikki eina
nóktandi generella lóg fyri allar borgarar takk fyri ja takk næstur at røða er tordur niclasen
er løgtingsmálið nummar fimmogtretivu sum eru til viðgerðar og tað er lagt fram av jóanes joensen og djóna nólsøo joensen vegna javnaðarflokkin

um málið er sera væl lýst av tí eina uppskotsstillaranum sum hevur havt orðið her í dag tað má má sigast og hann hevur talað væl fyri sínari søku talan er um eitt uppskot sum hevur til endamáls at víðka um skattafríu veitingina sum er sum liggur frammanundan til ávís feløg ella felagsskapur ein broyting í galdandi skattalóg har skattafría samsýningin umframt til ítróttafelag eisini skal fevna um sambært uppskoti kótal bryggjufeløg og dansifeløg innan føroyskan dansin og nú er so upplýst at bryggjifeløg fáa ein ávísan stuðul uppskotstillararnir vísa til løgtingsmálið nummar fýraogtjúgu frá í fjør har skattafríasamsýningin til virksemið innan ítróttin varð hækkað úr tretivu túsund krónum til hálvtrýss túsund krónur

mann kann siga at støðið til hetta uppskotið so nú vit viðgera í dag varð lagt tá tá ið tað málið var til viðgerðar kom fram í hoyringskrivið frá føroya ðat tey frøddust um at politiska skipanin raðfesti og virðismeti dygdargott ungdómsarbeiði við at hækka skattafríusamsýningina til limirnar hjá ísf men undraðust samstundis ja kanska eg kann siga harmaðust um at limirni hjá óarørsluni ikki kundi fáa slíkan stuðul eisini varð víst á at við at hækka ta skattafríu upphæddina til ítróttin samstundis sum skótarørslan ikki fekk nakran ágóða so fór tað at gerast alsamt trulari at fáa skikkafólk at taka sær av ávísum krevjandi uppgávum í skóta arbeiðinum soleiðis sum uppskotsstillararnir eisini vísa tí mælti føruy ast gótaráð til at lógin var víðkað so at hon fevndi alt ungdómsarbeiðið og ikki var avmarkað til ítróttafeløgini eingin má vera í iva um hvør hvønn týdning bæði samfelagsligan og menniskjuligan trivnaðartýdning tað fjøltátta ja sjálvbodna arbeiðið hevur ikki minst innan ítróttin men so sanniliga eisini innan annað sjálvboðið arbeiði og tað er júst tað sum uppskotsstillararnir viðmerkja har teir ásannandi at skattaligir munur verður gjørdur á feløgnum beinleiðis siga endamálið við hesum uppskoti er at er at ásanna samfelagsliga týdningin av stóra hjálpa sjálvmodna arbeiðinum sum verður gjørt í kótafeløgum talvfeløgum bryggifeløgun og dansifeløg innan føroyska dans hetta verður gjørt við at víðka skattaligu stuðulsskipanina í grein níggjuogtjúgu b í skattalógini til eisini at fevna um hesi hetta skal bæði virka sum ein samsýning og eitt og eitt endurgjald fyri tær útreiðslur sum fólkini leggja í teirra sjálvbodna arbeiði tá ætlanin við hesum uppskoti er at koma á ójavnum til lívs so reisir spurningurin um ójavnin við hesum uppskotum er komin til lívs tí sjálvandi skulu sjálvbodnir felagsskapir sum virka fyri somu sosialum við somu sosialum endamálum javnmetast ella javnsetast tá talan er um javnseting og viðurkenning av sjálvbodnum arbeiði so er umráðandi at uppskotið rakar rætt

soleiðis sum undanfarni røðari pollarenatigu málbar seg allir borgarar eiga at verða líka fyri lógini

og her loyvi mær at spyrja er tað kanska eisini onnur feløg sum ikki eru nevnd í hsi hesum uppskoti sum ikki fáa skattiliga ágóðan líknandi honum sum her er skotin upp hvat við sjálvbotnum kristiligum barnungdómsarbeiði sum eisini hevur stóran samfelagsligan týdning og eg síggi at ávísar kommunur og tær eru helst nógvar eitt nú sunda kommuna síggi á heimasíðu teirra gev møguleikan fyri stuðul til bygda og avhaldsfelag kundi slík feløg eisini verið fevnd av slíkari løgu hvat við tónleikarafeløgum mentanarfeløgum

belliardfeløg darvstfelag og soleiðis kundi eg óiva hildið á at spurt tí helst er ta fleiri feløg ið hava eitt alment gagnigt virksemi og ikki fáa nakran skattaligan ágóðan listin er uttan iva langur men hetta hevur ið roynd a verið uppskotsstillaram í sínum í sínari framløgu í dag eisini víst á

hetta er nakað sum eg haldi at nevndin fíggjarnevndin eigur at hyggja at eigur at taka upp og útgreina nærri tí eitta er umráðandi tað er og tað er ynskiligt at ójavni soleiðis sum mann er í dag verður beindið burtur
takk fyri ja takk so
er tað ein viðmerking jóhannes joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja púra samdur tor niclasen í at ójavn eigur at skala skula burtur eg hugsi at mann kundi eisini sagt at mann gjørdi eina skipan har øl fór við í eina ein trý ára skeið har mann eftirmetti aftur hvat ið kostnaðurin fór at vera men eg dugi væl at síggja tað at tað er ringt at at at at fáa øll við men mann kundi kanska leypandi tikið eitt feløg í senn ella tikið kanska hvat mann helt var mest umfat t arbeiða við børn og ungum hvørji vóru tey sum arbeiddu í tí kanska ransa tey upp og so fingu staðfest hvør tey vóru og so tikist tey við í lógina eisini her tað kann mann rætt í nevndini og fáa við eisini vandin er bara tann at tá mann hevur givið til atat siga hálvfems prosent av øllum børn og ungum hendan møguleikan so útlukkar mann tey tíggju prosentini tað tað haldi eg vandin og vansina í hesun her og kostnaðurin trúgvi eg verður ikki taðn stóri tá man tekur hes afturat tí tey allarflestu av hasum her feløgnum brúka ikki

púra samdør við joans joensen í hansara sjónarmiðjum tí at tað kann aldrin í hesum føri blíva spurningur um pening ella játtan tí sum upplýst at hálvfems prosent eru undirverandi skipan kann mann siga meðan tey tíggju resterandi eru eftir og eg haldi tað eigur at vera ein meginregla tá ið vit lóggeva eisini tá ið vit veita stuðul til ymisk endamál at mann man javnseta tey sum hava tørv og tey sum ynskja ty sum søkja um at koma undir skipanir sum eru galdandi tær mugu vera galdandi fyri øll um eg so
eingin ivi um tað takk fyri ja takk næstur at røða er bjarni kárasum petersen
takk fyri frú forkvinna viti viðgera ta uppskot hjá jóanes joensen og gjóna nolse joensen frá javnaðarflokkinum um ati at víðka skattafrísamsýningina fyri sjálvboðið arbeiði til ávísar felagsskapir frítíðarfelagsskapir sum sum ikki er inkluderað í dag tað inkluderar millum annað skótafeløg talvfeløg bryggjifeløg og dansifeløgin innan føroyskan dans í føroyum hevur mann eina langa siðvenju fyri sjálvboðið arbeiði og líkasum tað verið víst á nakrar ferðir undir viðgerðini so er tað kanska ein mentan ella mentalitetur sum er eitt sindur um at hvørva tað kann gott vera tí at mann í dagsins samfelag hevur nógv um at vera og tað ernógv mann skal náa og tí verður tað kanska ikki altíð tað stóra rásaligt arbeiði tí at tað eru so nógv onnur forpliktilsi mann hevur og at tað tí má vera ein ella annar vinningur í at gera hetsa her sjálvbodna arbeiði fyri at tað skal fyri at tað skal loysa seg at gera tað framum alt møgilit annað sum mann sum mann hevur á kalendaranum ítróttur hevur havt øgiliga góðar sømdir í so máta haldi eg eg haldi føroyskur ítróttur verður høgt raðfestur av politisku skipanina tað sær mann øgiliga væl í mun til tey uppskot sum sum koma á ting og og og tað vælvild sum verður sýnd av politisku skipanini at ítrótturin í føroyum hevur nógvar góðar politiskar vinir men tað er kanska ikki akkurát tað sama galdandi fyri teir felagsskapir sum ikki virka inn á ítrótt men statvekk telja sum frítíðarvirksemi at teir kanska ikki hava eins stóra valvild øog tað kann hava sínar orsøkir persónliga haldi eg nú nú eri eg ein av teimum sumi vaks upp og hevði eg kanska ikki so nógv liðugir fyri fyri ítrótt ikki fyri fótbólt ella hondbólt og og eg kann gott minnast at eg sum tannáringur hugsaði jamen eg eri ikki okkurt tilboð til mín og tað var tað men tað tað er øgiliga lítið av tilboðum uttanum kanska serliga ítróttin og tað er kanska til dømis ein partur av forkláringini at tey hava ikki líka góðar sømdir sum sum ítrótturin hevur millum annað tað at tey sum altso leiðarar og hjálparar í í ítróttinum fáa ein skattafrádrátt ímeðan tey í í ávísum frítíðarí øðrum frítíðarfelagsskapum ikki fáa hendan her ágóðan øhtí haldi eg at hetta her er eittsum húrgang ordliga gott uppskot sumsum løgtingsmenninir koma við at mann javnsetir annað frítíðarvirksemi við tað sum er longu galdandi ítróttarheiminum viðurkennandi at tað er minst líka gagnligt fyri menningina tilveruna trivnaðin sum nakað annað tí haldi eg at hetta her eittgott uppskot øhtað kann heldur ikki snúgva seg um tær heilt vanvittigu upphæddirnar tað rokni eg ikki við í so máta burdi hetta verið lugfalsliga lætt at fungið broytt tað hevði gjørt lugfalsliga størri gagn fyri tey sum tað umfatar enn hvat tað kostar fyri fyri skattagjaldaran so har haldi eg at roynt nyttumessiga haldi eg tað gevur rættiliga góðan meining og prinsipielt haldi eisini at tað er týdningarmikið at mann javnsetir

í stuttum tað tað er sjálvandi kanska ein diskussión nú nú hava uppskotsetararnir til dømis sett inn skótafeløg talvfeløg bryggifeløg og dansifeløg innan føroyskan dans og spurningurin har er um mann um tað fevnir nóg broytt ella forbroytt tað kann gott vera at tað eru aðrir partar av frítíðarvirksemi sum gjarna vildi vera inkluderaðir altso nú er føroyskur dansur ella dansifeløgr innanføroyskan dansi er við men tað eru sansýnivís eisini dansifeløg sum ikki pærttú fáas við føroyskan dans skulu tey vera við ella ikki øh og soleðis kanmann halda áfram eru tað aðrir felagsskapir sum kanska hava uppiborið at vera í hesa skipanina sum ikki verða positivt nevndir í upskotinum tað er kanska ein ein relevant diskussión at taka tað skal ikki gera meg so klógan upp á beint her nú men kanska mann kann koma eitt sindur nærmari inn á tað undir sjálvari viðgerðini

tað var í stuttum tað sum eg at siga um hetta er uppskotið eg haldi hetta her sum ú gang støði eit gott uppskot eitt gott undirliggjandi prinsipp og nakað sum ikki ber við sær serliga stóran morkostnað øhso eg síggi positivft upp á hetta uppskoti
tí vóndi eg fara eina góða viðgerð takk fyri ja takk her var
ein viðmerking jóhannes joensen ger sovæl takk fyri frúforkvinna ja gott at framsókn er positiv í hesum málinum eg eg hugsi at hetta uppskotið kostar trýss túsund krónur ið mistari skattin t koma árið taðer taðheila tá mann roknar tað út tað dragas sum kanska vit snakka kanska um ein einir tíggju persónar sum sum kanska fara at fáa ein lítlan ágóða a hesum her innan skótarørsuna æog føroyskan dans men m vissimann hugsar onnur á frítíðarfelagsskapin inn í tað so so er kostnaðurin heldur ikki tann stóri tað kann man hugsar sær fyri sær tí at í dag er eingir pengar verða brúktir økinum tað kann vera instrament til kanska man gera okkurt sum sum sum styrkir øki og kostar eitt sindur av pengum men tær stóru pengarnar tað var tað so ikki mann kundi eisini gjørt eina skipan har sum mann evaleraði hvørt ár ella atlaná trý ár hvussu hvussu skipan
hvat kann skipanin kostar tað takk fyri
jajarniasom esentakk fyri frú forkvinna og takk til viðmerkingina eg eg haldi nemliga ikki at tað fer at verða tað heilt heilt stóri morkostnaðurin av at víðkað skipanina visti ta man metir teg tørvur á tann gott ver at hetta her uppskotið akkurát sum tað er er er passaligt og um ikki so fer tað nokk ikki at bera við sær tað heilt stóra meirkostnaðin so tað stúri eg ikki so ræðiliga nógv fyri og eg haldi kanska at tað burdi heldur tað burdi nemliga verið eitt sindur øvugt tí at er tað nakrastaðni har sum pengar eru í so er tað í rættiliga stóran mun ítróttafeløgini kanska serliga fótbóltur men men generelt hava tey nógv meira rutta við enn hvat tað eitt lokalt dansifelag hevur ella ella lokalt skótafelag hevur altso tað eru nógvir pengar í ítrótti o tey hava ráð til at seta fólk tey seta ikki bara venjarar tey seta eisini prfólk og tey seta leiðari og tey seta eilt møgulig støg fólki so haru ógvir pengar í fótbóltir frammanundan og í ítróttir frammanundan men akkurát í til dømis hesi feløgini sum verða umrødd í uppskotinum er tað ikki so nógvir pengar rudda við og tí skulu tey kanska nettupp hava hesaher skipanirnar fyri at gera tað aftraktivt at at at veraeinpart
ur av tí takk fyri ja takk so er tað jóhannes joensen
mann kann siga mest undirtøku øh tað er nokk tí at mann sær at tað er skilvísi í tí og at øll verða líka fyri lógini og at øll fáa somu sømdir og treytir tað er væl tað sum vit eru sett í verðina fyri at gera her á far løgtingið vit hava eina skipan í dag sum eg meti er ein gagnlig góð skipan fyri ítróttin vit søknast bara eftir at fáa restina av frítíðarfelagsskapinum við og um tað er í meirilutan í løgtinginum so meini at allir skulu koma við tí tá meirikostnaðurin verður ikki tann stóri í dag er alt hetta arbeiðið viligt burturav men tað gevur ikki møguleikar fyri at kunna gera nakar serligar serlig átøk sum til dømis mann kann gera innanfyri ítróttin tú kanst ikki seta ein ein ein skótaleiðara burturav til at gera eitt eitt ávíst arbeiði við eni lítlari samsýning í dag tí tað kostar ov nógv økinum og mann kann siga kappingin millum at skula hava ein ein ein ein skótaleiðara sum er venjari eisini hon verður vónleys tí at við ítróttinum fær hann eina skattafríði upphápp á hálvtrýss týs krónur meðan mansýss kótaleiðari ikki fær nakað sum helst og hevur ikki møguleika fyri tí heldur utan at skótafelagið eigur hundrað týssn krónur at bjóða tað sama so mann kann siga at at vit eru ikki líkastill her og um mann tekur onnur dansi feløg við um mann velur at gera taka fleiri sum arbeiðaeinan fyri børn og ung ja onkur nevndi kristaliga felagsskapur ja men tað havi eg einki ímóti tí eg meini í øll eiga atverð umfataði av lógini men hvussu kunnu vit gera tað ja vit kunnu til dømis í nevndini viðgera tey tingini fáa hoyringspartar inn og skikka lógina ella snikka lógina soleiðis til at hon umumfatar so nógv sum gjørligt og at vit øll fáa glaði av tí visu man hyggur eftir arbeiðinum sum innan fyri børn og ung ella fyri frítíðarfelagsskapur sum heild og ítróttin so er tað eitt kempistórt arbeiði sum hevður gjørt og mann kann siga gagna tað føroya landi gagna tað samfelagnum og borgarin her ja í ólukkumáti og tá hugsi eg ikki um bara tey flottu úrslitini og ítróttum hevur men tá hugsi eg o trivnaðin og tað at kunna vera eitt menniskja sum er í einum jaligum felagsskapi hava eina positiva lívsgongd frá tí tú ert føddur til tú ert blivin vaksin og tað er so nógv menniskjur nógv fólk sum arbeiða innan fyri hesi økini fríviligt og gera eitt øgiliga stórt arbeiði men kanska hava tey heldur ikki møguleikan fyri at gera ð so stórt arbeiði sum tey tú ynsktsar at gjørt tí tey skulu jú hava eitt sevilt arbeiði svsum skal passast tey hava bæði familju og hús og heim at røkja og so skuldu tey í frítíðini virka inna fyri hesar frítíðarfelagsskapurnar uv ítróttin og onkuntíð kann tað loypa saman soleiðis at mann ikki kann at mann má taka arbeiðið framum dagliga arbeiði og á frítíðararbeiðið verður sett heilt aftur í aftastu køn og tað kann hetta kann gera tað at tey kunnu fáa eina samsýning fyri sítt frítíðararbeiði og kann so virka við til at tey brúka meiri tíð fleiri tímar innan fyri til dømis gkótarørsluna innan fyri ítróttin og inan fyri onnur áomun tað vara altíð vera áhugin sum drívur í verki tað vil tað altíð vera men hetta kann so gagna tí arbeiðinum eitt sindur sum mann fær ein lítla samsýning viðhvørt vissi mann ger eitt eyka stórt arbeiði á økinum og at hesi feløgini fáa møguleikan tað er gullvert fyri tey at ávísa hvat tað skuldi verið tí í dag er jú alt fríviligt men tað kundi verið okkurt hes hendur kompensatión fyri mista arbeiðsinntøku til dømis mann kanska má fórá fyrr frá arbeiði vanligum arbeiði tí mann skal røkja sína uppgávu í frítrðarfelagsskapinum oso sigur mann er tað rætt ja tí tað gagnar teimum ungu tað gagna børnunum tað gagnar okkara borgara og vit snakka um nakrar fáar túsund krónur her vit kunnu játta fimm seks sjey hundrað milliónir til tunlar og annað men bara nakrar fáar túsund krónur tað kann beinanvegisn fáa fólk til at at stúrta við hava ráð til hett her jen hví hava ikki ráð til hetta her vit hava jú ráð til at gera tunlar fyri milliónir milliardir hetta er minst líka viktit sum nakar tunniir eg vil siga nógv so vónandi fáa vit gjørt hetta til eina eina góða skipan en eina varandi skipan hon kann eisini eftirmetast triðja hvørt ár ella annaðhvørt ár vita hvusnu hetta kostar hvussu að gongur við tí tað kon ma gott og so tíðlagaena visti hereru ymiskar avbjóðingar tað kuni eisini verið ein minni sannsýning tað kundi verið tretivuv túsund krónur staðan fyi hálvtrýss tað kundi verið ymiskt annað tað er nógvir møguleikar men bara forkasta tað tað haldi eg er ábyrgdarleyst

ein viðmerking frá annika olsen ger sovæl takk fyri nei eg vil takka jóannes joensen fer av reistetta máli tí at eg haldi at spurningurin er rættiligani prinsipiellur tí at okur koma øgiliga ofta í ta støðu eisini úti í kommununum ati skótar og aðrar felagsskapur eru ikki javnsettur við aðrar ítróttafelagsskapur og havandi í huga at øll eru ikki heimsmeistari í hondbólti ella heimsmeistara í svimjing men men luttaka sum skótar og annað og hava ótrúliga stóra gleði av tí og tí hugsi eg at hetta h er ein spurningur um tí um hetta ikki verður framt og javnsett soleiðis at skótarnar eisini og dansifeløg fyr hansara skyld eisini koma inn undir skipanina soleiðis at at tey eisini fáa teir ágávarnar sum sum aðrar felagsskapir sumvi takka jóannes joensen fer at reista henda spurningin um eg hopi at tað fyrr ella seinni ferðabera mál ella kanska nú tá vit
so ikki men men at mann fer javnsetaða
takk fyri jóhannes joensen ger sovæltakk fyri annik olsen skilagóða viðmerking í dag liva skótafeløg og kanska aðrir felagsskapir samkomur og annað av gávum og øðrum vælgerandi endamál til hús og annað sum tey skulu ella frívilnm arbeiði men tað kanska verður neyðugt meir meir nú at tað má eisini liggja eitt sindur eftir á bótlini hjá teimum fólkunum sum arbeiða innan fyri økið tað má vera eingularót at kunna arbeiða eisini innan fyri økið og tí haldi g hetta er alneyðugt eg veit at kommunurnar stuðla skúlafeløgunum eg veit til dømis skúlafeðlgn í havn hava nógv hús ella hús eghavan v akkurát fingið einum nýggjan depli í í havnardali tað eru nógvir pengar sum skulu sandast inn til til hesi hesi tiltøkini og fyri at halda eina hús viðlíka og fáa fólk t virka innanfyri økið taðtað eru pengar sum sum sum skulu skaffast hvønn dag so hetta her kemur at hjálp
hjálpa almikið vist tey at fáa tann møguleikan eisini takk fyriakk fyri síðani
verður tað jaspur languard sum fær orðið ger sovæl takk fyri frú forkvina ja tað er eingin loyna ati hyggja vit upp á tað fríviliga arbeiðið í hesum landi kanska gjøgnum tey síðstu hundrað árini so hevur tað havt heilt ómetaliga stóran týdning óanst hað vit tosa um ítrótt um vit tosa um dansifeløg um vit tosa um samkomulív ella um vit tosa um jálafelagsskapur so hava vit havt túsunda vísa fólki sum hava borið á ymsan hátt endamálið sum stendur hesum ú hesum uppskotinum so er tað skótafeløg talvfeløg bryggjfeløg dansifeløg og sovíðari og øll hesi her feløg sum eru nevnd í her haldi eg eru øgiliga góð men tá ið tað er sagt so vil eg eisini siga at tey eru eru í sum snagur eg haldi skal mann fara inn og og hyggja positivt upp á hetta her sum eg haldi mann eigur at gera so haldi eg at vit eiga at gera tað nógv breiðari tað er øgiliga ringt og tað sum vit longu hava gjørt í dag tað at hav vit hava valt at tað eru summi áhuga feløg sum hava størri týdning enn onnur og tí geva vit teimum skattiliga fyrimunir at gangi út frá ta r tað sum liggur aftan fyri tað og tað haldi eg virkar øgiliga skeivt eg haldi skal mann fara inn og geva eina samsýning tað skal ikki løna seg at fara inn men hin vegin skalt tú heldur ikki hava útreiðslu av tí tí tí jávsjálvbodna arbeiðinum sum tú er gjørt so haldi at vit eiga at fara enn longur og í millum annað haldi eg eisini tá vit koma millum annað til asamkomulív eg haldi vit hava øgiliga nógv eisini arbeiði innan fyri tær tær rektirnar vit hava sjónleikarafeløg vit hava bókaring har vit hava kórsang vit hava ymiskar ybygging av skipum at halda ta gomlu siðirnar sum vit kenna so væl til vit hava bæði andaliga og meira sosialt hava vit eisini nógv sum sum verður bæði til álvara og til gaman sum eg haldi eisini eigur at koma inn og eit sovort uppskot skal man fara inn ati geva nakað her so tí haldi at tað er viktigt at at mann ger tað er sjálvandi allur vandi við sovorðinum tað er at tað blívur fer í spikulatión tað er tað fólk siga tað men tað verður vissi eg ikki fái nakað so geri eg heldur einki tað vil siga at skal eg gera nakað so spyrji eg fyrst hvat kann eg fáa afturfyri og blívur tað okkara grundhugsjón innan fyri alt tað sum vit gera hvat er vos inn ítt formið hvat fái eg burturúr vissi eg fari inn at geri hetta so er tað sjálvandi eisini ein vandi tí so kemur tað at kanska bremsa øgiliga nógvum av tí góða arbeiðinum sum vit eg geva sum vit gera í dag og taka vit til dømis innan fyri ítróttin so haldi eg tað at nógv vilja kanska fara har til at siga at at pengar koma inn í ítróttin tað var øgiligani skilagott og tað var øgiliga gott og tað gjørdi tað við lyktuta upp á eitt hægri nevoð men vistu vit er eitt sindur kritisk so hevði tað eisini eina baksíðu baksíðan var tað at mann spældi ikki longur fyri sítt bardhóvsfelag har mann var uppvaksin vissenábúgvin kanska hjá okkum visti tað var nsí sum bjóðaði eitt lís sindur meira ennklapi áttursisk klárar at bjóða jamen so fór eg heldur til runavíkar at spæla ella leirvíkar elif sta var har so onkuvegna so kunnu vit eisini siga at at ta tað er eisini ein vandi og eg haldi eisini tað er ómetaliga gott visti vit nú taka okkara kirkjur í dag taka vit kirkju her niðri so eru tað tað allarflestu kirkjurnar sum hava kirkjutænarar sum verða løntir eg veit eisini vit hava eisini partvíst í føroyum í dag men tær allarflestu kirkjurnar hjøkkum í dag hava ólent starvsfólk vit hava degnar vit hava kirkju vit hava klokkarar og vit hava hava kirkjutænar annars sum gera eitt kempistórt arbeiði uttan at fáa eina krónu afturfyri og og vit skulu bara vita at tað tað er eisini ein vandi í tí men hinvegin haldi eg eisini at tá ið fólk leggja eina øgiliga stóra orku í tað eg veit eimum til dømis á svangaskarði har tað nógv sum brúka kanska eini seks átta tíggju tímar um vikuna við at venja sovorðaner átta tíggju ára gamlar dreingir tá gjørdi tú einki um teir fingu eina lítla samsýning fyri tað ogáeinum parti av tíðini eru teir nokk eisini noyddir til at siga arbeiðið frá sær ella at rýma fylgur arbeiði taðvil sig at teir teir betala eisini ein prís fyri at kunna gera tað ta ta fríviliga arbeiðið sum er so eg haldi yvirskipað hetta her uppskotið er gott men eitt lítið sindur for smalt altso fer mann inn á hasa rásina so eigur mann at hyggja nógv meir yvirskipað og fáa enn fleiri til attaka undir við tí og tar ger mann við eg mær fáa fleiri feløg inn í tað sama
takk fyri ja takk fyri tann næsta røða verður eyðgun samuelsen
ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja vit øh viðgera eitt uppskot frá javnaðarflokkinum um hetta her uppskot um broyting í skattalógini og eer í samband við ta serskipan sum vit í dag hava galdandi innan fyri sjálvboðið arbeiði til ávísar frítíðarfelagsskapir eitt sum hevur verið diskuterað nú undir hesum orðaskiftinum tað var hetta her við at mann ger serskipanir og at mann ikki áðrenn man gera eina serskipan ella fyri tað fyrsta at mann ikki ger generellar skipanir heldur enn at velja nakrar bólkar burturúr sum mann hevur gjørt í hesum uppskotinum og at mann heldur ikki definerar áðrenn hvør skipanin skal vera galdandi til og so ger mann skipanin vissi eg minnist rætt so hevu tað verið tosað nú er tað verið tosað nógv um hetta uppskotið bleiv hendan samsýningin bleiv hækkað frá tretivu túsund upp í hálvtrýss túsund í tvey túsund og tjúgu men eg meini at upprunauppskotið var tað hesin sami fíggjarmálaráðhari sum legði fram í einari aðrari samgongu tá i tað var tretivu túsund vissi eg minnist rætt men líkamikið men hetta hevur so verið eitt uppskot sum hevur verið til ein bólk tað sum uppskotsstillarnir nú royna at gera tað er at líkasum taka skóta arbeiði og og og tær nevnast kótarnir og sava tæir nevnt ítrótt og talvu bryggj og ta vil so funnu útav at tey eru við men her hevur mann eisini roynt hvussur t definera tað til feløg sum arbeiða sjálvboðað arbeiði innan fyri børn og ung og tað haldi eg eri so kanska ein brúkilig definitión tað kann mann so arbeiða víðari við í nevndini visti mann hevur hug til tað tí onkur hevur tosað um hetta e forsmálgt v burdi fleiri verið við og sovorðt tað sum eg haldi er interessant í hesum uppskotinum tað er tað at at mann hevur ítróttin har ið mann kann siga kanska hálvfems prosent av børnum og ungum eru og so hevur mann hini tíggju prosentini har ið tað eru til dømis skóta arbeiði sum eg kenni eitt sindur til har har tað blívur estað blívur ein øgiliga skeiklað støða tí at ítrótturin hevur broytt seg øgiliga nógv við tað at tað eru komnir so nógvir pengar innan fyri ítróttin at mann ikki bara hendan skipanin men eisini so nógvir pengar aðrastaðni frá at ítrótturin kann so øgiliga nógv og tað er alt gott um tað og tað er eisini gott at að er komni pengar inn upp á tann mátan at at tað arbeiðið sum mann ger millum børn og ung blívur alt meira professionaliserað og betri og betri fínt tað er fínt men tað kroystir eisini hetta her sjálvbodna arbeiði sum til dømis kótarnir gera at tað er kanska trupllari hjá teimum at tiltrekkja av børnini til sítt arbeiði sjálvandi veit eg at tað eru børn sum ikki eru áhugaði í ítrótti og tí haldi eg eisini at mann eigur at víðka hesa skipanina til til dømis gótaarbeiði so at tey børnini eisini fáa ein møguleika eg veit gott at tað koppar ongum skótaarbeiði um an fær ein skattafrádrótt ella ikki men tað ger einki um tað r javnstillaði soleiðis at tey kunnu hava onkur tiltøk har mann so kann leiðararnir so kanska kunnu fáa samsýning fyri fyri mista arbeiðsinntøku ella okkurt sovorðigt sum verður nevnt í uppskotinum men eg haldi tað er øgiliga viktigt at tað arbeiðið sum er millum børn og ung at at mann eisini tryggjar at at tað arbeiðið sum til dømis gótar og onnur gera har hini tíggju prosentini eru at tað eisini verður styrt og fær møguleika fyri at styrkjaset tí at tað er øgiliga viktigt at øll børn eru partur av felagsskapinum á onkran máta og at tey læra at vera í einum felagsskapi og og og líkasum læra nøkur ting har sum gera at tey sum eru fyribyrgjandi faktiskt so at tey ikki fáa kanska keðiliga vanar og onkur hevur nevnt at mann kann enda í í keðiligum tingum sum rúsi rúsmismýtslu og so víðari tað verður nevnt øll møgulig feløg undir viðgerðini her í dag og mann kann so kann mann siga at tað er jú so nógv feløg til altso vit hava eisini nógv áhugafeløg á tí sosiala økinum sum vera men tey vera so stuðlaðir á fíggjarlógini tay allarflestu so eg haldi at mann mann kanska skuldi antin tikið undir við uppskotinum sum tað er ella haldi eg mann skuldi arbeitt við tí um hvussu mann greitt definerar hetta her við sjálvboðið arbeiði til børn og ung til dømis at tað er ein defineraður felagsskapr ter tað sum mann vil styrkja tí eg haldi at at tey tilboðini sum eru til børn og ung har skal mann hava somu viðurskifti tey skulu verða javnsett og og og tey skulu vera vera á á á sama føti tá tað kemur til hendan møguleikan so tað var tað sum eg hevði hug at
leggja afturat í sínari orðaskiftinum takk fyri fyri forkvøldinum takk fyri síðani verður tað jóhannes
dugan senn sum fær orðið takk fyri fru forkuna ja eg ætlaði bara at enda orðaskiftið við at at konstatera tað at tað allarflestur er jalig fyri eitt uppskotum at at vit kunnu gera okkum inn á frítíðet øki her og nú fíggjarmálarin er her eisini so tað er gott at at hann er við eisini eg vóni at mann á fíggjarnevndini fer at síggja skilvísi í ísýnd kanska vit fáa eg havi einki ímóti at mann mann definera hvat ein frítíðarfelagsskap skal innihalda hvat skal vera hvat skal treynir skulu vera fyri at fáa ein slíkan stuðul og so royna at skipa tað soleiðis at øll verða líka fyri lógini og kanska kemur tú úr út úr fíggjarnevndini soleiðis sum ein samd nevnd har vit kunnu fáa ja kanska upphæddina sum mann vil hava hana og eisini frítíðarfelagsskap hvør skal vera umfataður og so seta vit tað á skrá og fáa javnsett ítróttin og frítíðarfelagsskap í føroyum øll eru glað eingin er ósamdur í at vit eiga at javnseta øll á økinum og vit kunnu gera tað í felag jú men so dugir eg ikki at síggja at tað skal vera eitt samgongum anslummál tá er tað bara eitt felagsmál hava tað av at avgreitt nøkur ting á løgtingi og rættvísgjørt tingini sum tey eiga at gerast eg vóni at at fíggjarevndin er jalig og dugir at síggja skilvíðis við ísnir og at landsstýrismarin í fíggjarmálum eisini sær at hetta er ein fínur møguleiki at javnseta øll innan fyri ítrótt og frítíð í føroyum takk fyri
ja so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum og tingviðgerðin av tingmáli nummar fimmogtretivu sostatt enda fyrsta viðgerð um málið verður beint fíggjarnevndini vit fara síðan víðari til fyrstu viðgerð av tingmáli nummar seksogtretivutjúgu einogtjúgu og tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málum um málsøkjum og hetta snýr seg um yvirtøka av málsøkinum landslæknaembæti eftirlit við heilsustarvsfólkum og stovnum á heilsuøkinum sjúkufyribyrging sinnisjúkraviðurskifti líkskoðan vevnaarflutning everforiserandi evni sjúklingarrættindi og gjørdur gitnaður og eg skal biðja um framsøgufólk framsøgufólkini vera fyri fólkaflokkin brandur sandoy fyri fyri sambandsflokkin jaspur langaard fyri tjóðveldi siri stenberg fyri miðflokkin tordur niclasen og fyri framsókn rutt vang og fyrstur at røða
takk fyri frú forkvinna ja tað sum forkvinnan segði so er tað eitt uppskot frá tjóðveldi umm raðið á málum om málsøkinum tað er yvirtøka av landslæknaembatinum og tað er so tjóðveldið sum hevur lagt hetta málið fram og hetta er eg haldi als ikki broytt illa eg haldi tað er bara gildiskoman sum er broytt í hesum í hesum lógaruppskotinum í mun til tað lógaruppskotið sum løgtingið viðgjørdi í løgtingsárunum tjúgu tjúgu tað vil siga tjóðveldi legði sama mál fram í tjúgutjúgu og tað málið varð so beint og uttanlandsnevndin hevði nógvar og góðar hoyringar í tí málinum og málið er sum sagt ikki broytt og tí er millum annað tí er millum annað tað eisini í hesum uppskotinum hesi ferð ati auterasatiónir og auturisatiónsskráseting verður ikki yvirtikin meðan landslækna embætið sjálvt er tað sum hetta fyri tað nógva snýr seg um

undir undir tí viðgerðini sum var í uttanlandsnevndini tá ið hetta málið varð koyrt í uttanlandsnevndina seinast hso hevði nevndin fund við nógvar instansar millum a annað landslæknan í landslæknaembadi í føroyum og og í grønlandi umvegis tims tað var øgiliga hoyringar sum vóru tá í í í nevndini og yvirskipað haldi eg mann kann siga at tað eru nakrir fyrimunir og tað eru kanska onkrir vansar eisini við hesum um so er at vit skuldu um so er at vit skuldu yvirtikið landslæknaembati men eg haldi at vit kunnu í øllum førum fólkaflokkurin er rættiliga klárur til at yvirtaka hetta málsøkið sum sum sum tað liggur nú eg trúgvi ikki tað verður yvirtikið við einum navnsstøðuuppskoti men tí er tað øgiliga gott at hetta uppskotið kemur soleiðis at mann ein einaferð fær fær prát um

varð dentur lagdur á at landsstýrismaðurin eigur at kanna fyrimunir og vatnsar við eina møguligari yvirtøku fyri at lýsa málið til fulnar landsstýrismaðurin hevur eisini verið úti og og og úttala seg um tað ati tað hevði verið ein fyrimunur við at havt hetta økið á føroyskum hondum soleiðis at vit sjálvi avgera umsitingina av farsettarlóggávuni og og at vit sjálvi hava lóggávu valdið á føroyskum hondum og tað eri kailea holm johannessen sum er landsstýrismaður í hesum og hann er jú úr úr sambandsflokkinum so so tað er tað er kanska gott at vita ati at tað hevur kanska ein gróðrabotn í øpolitisku skipanini her heima hetta við at yvirtaka landslæknaembati

øhhetta málið fer so eisini í juttanlandsnevndina og verður so viðgjørt har og vit fara at geva tí eina eina góða viðgerð og millum annað kundi eg øgiliga gott til tonkt mær hav tikið landsstýrismannin inn aftur og spurt landsstýrismannin um hann hevur gjørt tær nakrar meiri tankar um hetta málið um at hann hevur kanska arbeitt við at útgreina hvat skal til fyri at yvirtaka hetta økið tað er gjørt eitt arbeiði undan undir síðstu samgongu

har sum málið er rímiliga væl lýst ø hvørji fyrimunuri og dansara eru eru við tí ø eg dugi í øllum førum at síggja ein ein ein stóran fyrimun við at yvirtaka hesa hesahetta embæti landslæknan embæti tí at eg haldi ati hendan síðsta tíðin hevur víst okum ella enda tíðin undir koronu hevur víst okum ati vit kundu kanska havti betri stýr á tí sum av hesum økinum vit eiga ati vit eiga at fáa føroyska lóggávu at galda á á hesum økinum og tí tí dugi eg væl at síggja at hetta er ein veður sum sum vit eiga at ganga og sum og sum løgtingið eigur í øllum førunum innan fyri stutta tíð at fáa fáa á føroyskari hendir tað tað haldi eg at vit tað haldi at vit eiga at ella skylda hvørjum øðrum at tað so verður um tað so verður við hesum uppskotinum tað loyvi ar ivast í tí hetta er eitt ansstøðuhugskot men meni hetta er gott at tað tað kemur fram til diskussión enn einaferð soleiðis at

skift orð um umhesi viðurskiftini og kanska fáa tikið landsstýrismannin inn aftur í nevndina og vita hvat ið hann hevur gjørt síðan vit prátaðu málið seinast

ein viðmerking frá siriu stenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna og takk fyri eina góða konstruktiva røðu dugir tingmaðurin at siga nakað um er hann vitandi um um tað er gjørt nakað arbeiði í landsstýrinum ella eta nakað sum nevndin fer at hyggja uppá ella vita tykkum um at tað er gjørt nakað tað er tann ein spurningurin og tann næsti spurningurin tað er hvat metir brandur sandoy verðar akkur sum tann størsti fyrimunurin við at mann fær hetta her málsøki á føroyskar hendur eg haldi at t hava verur nøkur ting sum hava gjørt okkara støðu í rættiliga sjónliga í sambandi við korona har mann hevði kunnað handla skjótari men hvat hvat cerbrander sandoy sum størsta fyrimunur við at
at fáa hett her málið á føroyskar hendur
ja takk fyri frú forkvinna æ eg havi ikki e svara skyldir eg havi eg ikki spurt í landsstýrinum aftur um hvussu gongst við hesum arbeiðinum og um landsstýrismaðurin hevur gjørt nakrar meiri útgreiningar og og arbeitt víðari við málinum síðani hetta málið var til viðgerðar tað er sjálvandi altso henda henda tíðin við korona hevur jú víst okum ati vit hava ávísar avbjóðingar millum føroyskar og danskar myndugleikar hvør ið hevur raðið á hvørjum og hvør hvør bestemmar hvat skal gerast hvar so uttan iva í eini sovornari støðu sum vit eru í í dag við smittustøðuni við korona so hevi eg hav sekkurverið ein ein góður fyrimunur at havt landslæknaembatið á føroyskum hondum eg haldi ikki at hetta økið er heldur so stórt hetta heldur ikki so kostnaðarmikið at vit ikki upp á nakran máta eigur at at aftur okum við at yvirtaka hetta økið tí ati tí at vit duga hetta líkavæl
tav sum nakar annar takk fyri takk fyri áðrenn vit fara víðari skul eg baða líka minna á ati framsøgufólkini hjá flokkunum tey skulu vera í salinum áðrenn málið byrjar og nú gjørdu eg kanska undantak men visti mann tekna til for seint tá ið ð orðaskifti er byrjað so fáa framsøgufólkini bara fimm minuttir so men nú verður tað so framsøgumaðurin hjá javnaðarflokkinum sum fær orðiðger sovæ
takk fyri frú forkvina til viðgerðar er eitt uppskot frá tjóðveldi um at yvirtaka landslækna embætið og nakrar lóggávur sum hava við ta funktiónina at gera í samfelagnum millum annað farsóttarlóggávuna ella eptdmilóggávuna øh undantikið sambært uppskotinum er so auteratiónslógin og eftirlit og kæru innan fyri økið tað liggur í dag hjá sunnus direlsen og sambært uppskotinum skal framvegis liggja harpeint tjóðveldið hevði sama uppskot eg haldi tað er neyvt tað sama kanska hvussu líknandi upskot fyri løgtinginum fyr ein góðum ári síðani øh javnaðarflokkurin positivt finnarumótir uppskotinum sjálvt um vit atkvetta ímóti og vísti eg á at vit eiga at arbeiða víðari við málinum og vísti eisini á ati ati ein fyrimunur var um um eftirlit og kærumyndrleiki bara liggjandi í danmark so veit ikki um tað var eisini í tí uppskotinum tá eðla t kom við í uppskotiu nú í øllum førum dóga at vit at síggja at tað er hevði e verið skynsamt tí at tað krevur rættliga stóra starvsfólkaorku um alt ølla tefirsjónars ligga her eisini og so er spurningurin sum eg skilji eit uppskotið her so er tað ikki partur av yvirtøkuni men um tað skuldi verið so kuld han gjørt eina avtalu við danska sunnhelssdiresen at mann útiligeraði ta ta uppgávuna og som rindaði fyri

aðrir fyrimunir við tað eru fleiri aðrir fyrimunir í uppskotinum millum annað tað ati tann lóggávan sum er galdandi í dag er gjørd til danska samfelagið ikki tí hon kann eisini væl í nógvum førum brúkast í føroyum men føroyska samfelagi er eitt sindur øðrvísi vit eru vit eru eitt eitt væl minni samfelag færri fólk og so framvegis og tá mann hevur yvirtikið lóggávuna millum annað farsettarlóggávuna so kann mann gera tillaga til føroysk viðurskiftir og í einari støðu sum vig sóu millum annað í korona er tað neyðugt at gera lógarbroytingar so er tað nógv skjótar at gera lógarbroytingar tá mann skal í løgtingi í eini løgtingslóg og gera han broyting í staðin fyri at tað er ein fólkatingslóg sum skal broytast niðri í danmark hso har eru fleiri fyrimunir landsstýrismaðurin í heilsumálum og landsstýrið arbeiða við at skipa eini eitt fólkaheilsustýri ella heilsustýri í føroyum tað skal vera frá fyrsta januar tvey túsund og tveyogtjúgu altso um stytkin tveir mánaðir skal tað byrja at virka og tað er nakað sum javnaðarflokkurin stuðlar landsstýrinum í og halda tað er skilagott at vit gera meni tá tú hevur eitt heilsustýri har tú leggur nøkur heilsustarvsfólk saman so er su man hygur eftir grannalondum tað sum er rættiliga sentral funktión í einum tílíkum heilsustýri tað er vildi verið ladslæknin altso hann vildi verið ein natúrligum stjóri í einum tílíkum fólkaheilsustýri men av tí at landslæknin er danskur embætismaður hjá danska sunnuheits sirulsen danska heilsustýrinum so kannhann sjálvandi ikki vera stjóri í tí føroyska heilsustýrinum h og skal vit fáa at optimala burturúr eini føroyskum fólkaheilsustýri so trúgvi eg at tað r neyðugt ella tað halda vit í jóvnaðaflokki eisum er neyðugt at vit yvirtaka landslækna embati og ta lóggávuna sum hevur tað at gera so er tað upplagt at tann persónurin sum framyvir um tað eitur landslæknin elahvurt annað hevur tað funktiónina eisini er virkandi stjóri í fólkaheilsustýrinum annars eri bangin fyri at tann stovnurin ikki kemur at fáa ta tingd og tær heimildir sum ein tíliggur stovnur eigur at hava í einum øsamfelag øhog eitt heilsustýrið er eitt ella er ein týdningarmikil stovnur í einum væl virkandi samfelag øhhetta stýrið skal hava eftirlit við við fólkaheilsuni hjá okkum føroyingum við heilsuverkinum og vera ráðgevandi myndugleiki innan alt okkara heilsuverk øh tá vit gera tað sum landsstýrið ger nú sum er eitt stig rætta vegin við bara at leggja nøkur starvsfólk saman sum sita í ymiskum sovnum og funktiónum í føroyska føroyska umsitingini í dag saman so ivast vit í um vit fáa full gagn av heilsustýrinum sum eg vildi fingið um um landslæknin eisini var partur av tí av tí virkseminum øh tað er eingin ivi um at javnaðarflokkurin er er positivsinnaður ímóti hesum uppskotunum og eg eisini taka undir við at landslækna embæti og farsóttarlóggáva verður yvirtikin men tað sum vit kanska eisini vísti á seinasta málið var løgtinginum ataðhevu verið lættari um tað varð gjørt í ella um tað vret upskotið samtyktar at avkvøa fyri tí at hetta er eieisini kompinserað øki og komin sera lóggáva tí skal ein ávís samráðing ímillum myndugleikarnr í føroyum og danskar myndugleikar um júst hvat liggur eftir og hvat liggur í tí um mann ikki yvirtekur eftirlitsfunktiónir afterasión og so framvegis og ber tað nú til um tað ikki ber til ber tað til at gera enda avtalu at mann so yvirtekur tað og so útdiligerar tað aftur til tunnulssiser ein part av tí til at umsita tí tað er lættari um tað varð varð ver eituppskot samtyktar so er javnaðarlók helt sikurt athvøtt fyri men nú er tað ett lógaruppskot og javnaðarflokkurn fer øllu førðnum at geva tað eina postuktiva viðgerð í uttanlandsnevndini tí vit halda at tað er skilagott ati landslækna embatið verður yvirtikið ikki minst í sambandi við at landsstýrið nú kemur at stovna eitt nýtt fólkaheilsustýri frá fyrsta januar í komandi ártakkfyri
har er ein trumma
takk fyri ein viðmerking frá siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna og takk til aksel johannesen sum eg haldi var positivur yvir fyri uppskotinum ø uppskotið byggir á eina samráðing gott nokk er hon trý fýra ára gomul nú men tað kann gott vera okkurt broytt men tað er ikki tað stóra h so eg haldi at tað møtir teimum spurningum sum aksel johannesen reisti e tá ið tað kemur til etta við fólkaheilsustýrinum so taka okur sjálvandi eisini undir við at landstýrið arbeiðir við tí nú men eg eri púra samd í tí at tann myndugleikastovnurin verður skerdur vissi ikki tú hevur landslæknan við taí tað er ein rættiliga sentralur persónur og soleiðis sum trivnaðarnevndin er blivin upplýst so metir mann at tað tekur nøkur ár mann metti átta ár at seta fáa hendarnir fólkaheilsumyndugleikarn at virka optimalt tvær milliónir annaðhvørt ár í fíggjarlógini nú er ein millión sett av so tað gongur uppaftur seinni enn tað sum mann hevi ætlað og vistu so landslæknin ikki kemur við so so eri so er eitt sindur stúrin um at tað kanska verður ein stovnur sum fær tað nokk so tungt við ongari tyngdvssumn
mankan siga tað so
tak akseli johannesen ger suvæltað er tað er júst tað ati so vit brúka landslæknan í føroyum og í danmark er tað so sunnhetsstyrilsen sum er myndugleiki altso bæði danmark í føroyum og teirra teirra umboð í føroyum er so landslæknin at tað er ein ein rættiliga sentralfunktión í eini heilsuverki og tað vavur kanska serliga lagt merki til ta seinastu tíðina tá vit hava verið rakt av korona farsótnini hvønn sentralan leiklut og týdningarmikið leiklut o eitt landslæknað embati hevur tí hevur tað av týdning halda vit ati tá vit nú fara undir at fáa tílígan stovn í føroyum at landslæknin so eisini er ein partur av av tí stovninum tí eru vit sum sagt positivur uppskotinum og fara møguligan avhvøtt fyri uppskotinum l aðru viðgerð undir øllum umstøðum halda vit at tað er rætt at vit yvirtaka landslækna eimbati og forsetta
ba takk fyri víka orkura takk fyri tann næsti røða verður jaspur langgaard
framsøgmaður fyri sambandsflokkin gersovæl ja takk fyri frú forkvina til vifyrstu viðgerð er eitt uppskot frá tjóðveldi í samband við yvirtøku ella raði á málum og málsøkjum innan landslæknaembatið eitt gamalt orðatak hjá okkum sigur at neyð lærur nakna kvinnu at spinna og eg haldi eisini at vit kunnu siga at tíðin sum vit hava verið í nú í tey síðstu tvey árini hevur lært okkum nøkur ting eisini innan fyri akkurát hetta her øki eg haldi at vit kunnu siga at tað rið hava verið ting sum vit hava verið glað fyri sum hava fungerað væl men tað eru eisini ting sum vit kunnu innrøna ella viðurkenna at tað eru nøkur ting sum hava fungerað minni væl sum hava verið trupul og sum ikki hava verið nøktandi og av tí sama hevur landsstýrismaðurin í heilsumálum kan leoholm johannesen arbeitt við einum uppskoti sum hann fer í landsstýrið við í vikuni við at vit yvirtaka farsóttar lóggávuna tað hevur verið so mangan sagt her at vit hava fleiri tasinnaðaar flokkar í tingi meni sum tað so ofta hevur víst á so hevur tað verið gjørt sovrðan hagtøl fyri hvørji er tað nú teir flokkar sum hava yvirtikið flest mál og har verður sambandsflokkurin ein av teimum sum staði í odda saman við javnaðarflokkinum og tí haldi eg eisini at vit kunnu fegnast um at enn eina ferð nær nú er tað eisini innan fyri hetta økið við tey sum kunnu ganga á odda og ikki bara tosa men eisini handlað tað at vit seta okkum nøkur mál fyri vit síggja hvat er tað fyri í hesum samfelagi sum fungerar hvat er tað sum ikki fungerar brúka sunt fornuft og siga men tað sum riggar tað lata vit vera og tað sum ikki riggar tað mugu vit fáa broytt so eg haldi at tað er hetta er ein spennandi tíð eisini at vit kunnu fáa gjørt nakrar batar aksel vel johannesen var eitt sindur inni á at lóggávan hjá okkum hevur verið eitt sindur tung tað er nøkur ting sum vit hava kunnað lóggivið her í føroyum men samstundis eisini veru nøkur ting sum vit ikki hava hava kunnað tkið tikið og viðgjørt her í tingi millum annað farsóttarlóggávuna og tí haldi at tað er viktigt at vit hava fokus á hana hon er forholdsvíst einfalt at yvirtaka og vil eisini gera góðan mun til at teir taey ting sum vit hava upplivað hísí sýsuna ikki hava fungerað nóg væl at tey koma at rigga betri tað hevur gingið ómetaliga væl við koronu gjøgnum tíðina í føroyum men vit skulu eisini vita tað at vit va rent okkum kanska í eitt ódnarveður beint nú men eg eri eisini vísur í tí at hendan her tíðin sum vit eru í eisini skal skal fáa ein enda og at vit eisini kona yvir har tað fer ati at blíva betri aftur og tí er tað eisini viktigt at vit læra av okkara fortíð og at vit eisini nú taka og gera tær ábøtur og tær broytingar sum skulu til soleiðis at vit betri kunnu innseta okkum til tær broybroyttu tíðirnar sum vit er liva fyri framman somuleiðis arbeiðir landsstýrismaðurin við einum heilsustýri som skal arbeiða við strategiskum loysnum yvirskipaðum loysnum og her skal so ætlanin tað skal vera ein serkunnleiki sum skal koma við tilmælum og ráðgeving ráðgeving innan fyri alt heilsuøki tað kundi ver seg kommunulæknaøki heilsuøki gransking og eisini innan eftirlit innan fyri heilsuøkið og har bleiv so nevnt eisini at landslæknin kanska vera ein natúrligur partur og kanska ein natúrligur stjóri segði hvussu sær sín natúrliga leiklut í hesum arbeiðinum og tað haldi eg eisini er ikki nakað til hindurfyri tó at vit ikki hava yvirtikið tað økið vit hava havt vit hava funnið loysnir og eg haldi eisini at landslæknin hevur gjørt eitt megnararbeiði eisini undir verandi skipan so eg dugi ikki at síggja at tað skal vera ein forðing at hann eisini kemur inn í eitt heilsu stýri og blivið partur eisini av hesum arbeiði ynski og endamálið má vera at vit menna serkunnleikan innan fyri alt økið at vit samskipa tað betri enn teg verður samskipað í dag og at vit

fáa gjørt tær broytingar sum skulu til og at vit virka skjótt í periotum hevur tað kanska verið tað at mann r skula næstan arbeitt frá einum degi til ein annan og broytingar skulu verða gjørdar og tá kunnu vit ikki liva við at ting kanska taka bæði tvær og tríggjar vikur áðrenn vit fáa nøkur ting ígjøgnum so eg eri spentur upp á at at vit koma at arbeiða fyri at yvirtaka farstatalóggávuna og eisini at vit fara inn og seta eitt føroyskt heilsustýri í verk sum longu skal virka frá fyrst komandi ári so eg kann siga at tá ð hetta uppskotið kemur í uttanansnevndina so meini eg ikki at tað er akkurát hetta vit skulu taka undir við eg haldi a vit skulu bíða eftir tí arbeiðinum sum landsstýrið kemur við og eri vísur í at tað er eitt uppskot sum vit fara at fara at fáa eina breiða undirtøku soleiðis at tjóðveldið eisini har kann vera við til at taka undir við at yvirtaka eitt slíkt málsøki
takk fyri
tveir viðmerkingar tað fyrsta frá annika olsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna og takk til jaspur langaard fyri eina ógvuliga pragmatiska røðu og gleðiligt at hoyra at jaspur langoard nú boðar frá ati epdemilógum ella farsóttarlóg nú loksins verður yvirtikin eisini saman við sambandsflokkinum oto púra rætt sum jaspur langoard sigur at saman við sambandsflokkinum eru ja kanska tæir allarflestu stóru yvirtøkurnar tiknar heim tey síðstu tíggju fimtan árini so tað er bara at fegnast um at sambandsflokkurin eisini er við til at fremja yvirtøkur tá tað er skilagott og tað er tað í hvørfall í hesum málinum ja eg hoyra at tað verður gritinað eitt sindur men eg kann hvalfa skriva undur upp á at hað eru nógvar yvirtøkur framdar hvønfamegin eg sat í landsstýrinum
saman við sambandflokkuni takk fyri
jaspurlangor ger sovælja takk fyri annika olsen og takk fyri eina góða viðmerking ja eg ivist onga løtu í at hettar óivað smakkar eitt sindur illa í munninum hjá summum fólki kanska eisini her inni men eg haldi tað eg haldi tey fram um alt eiga eisini at fegnast um at at vit síggja tað at tað er nøkur ting sum vit eiga at gera sjálv tað er nøkur ting sum vit eiga at gera betri og tað er tað sum fyrst og fremst tað snýr seg um hvussu stýra vit okkara landi best hvussu fáa vit okkara viðurskifti her á landi at fungera best og tað er tað fyrst og fremst tað sum sambandsflokkurin vil ganga á odda fyri at gera og so haldi eg har sum tað loysir seg har gera vit tær broytingar sum skulu til og har vit síggja tað at tað er betri har vit gera tað saman við dønum jamen har verður tað
gjørt takk fyri
øgni hoydal ger sovælja frú forkvinna landstýrsmaðrn ífíggjarmálum hevur n varhjár tann sang sum eitur eg vil út eg haldi at tað var ein lítilr tjóðeldsmaður sum vildi út aftur úr jaspurd langaard hann hann hevur verið har áður so eg hali taðr yn tað vera ein positiv røða í hvussu er at fáa yvirtikið farsatlóggávuna annað og og hví ikki teð yirtaka landskassan landskassan taðhv iki oliga skilt enn men so var eg øiliga áhugaður í at jaspurd langord greinaðu tað sum hann segði at at tað er sambandsflokkurin sum hevur yvirtikið og ongantíð betra um tað er so tey síðstu árini so han kundi kanska greitt mær frá bara nøkur dømi um hvar ið at landstýrisfólki í sambandsflokkinm hevur lagt uppskot fram um yvirtøkur ella tingfólk tey síðstu likku siga fimtan árini bara eitt dømi
hvar tað hava eg skuttað upp
spurlangaard gersvæja takk fyri nú havi eg bara ein minutt her so eg haldi at eg haldi a fari at gera tað enn ov betri so fari eg at senda høgna hoydal ein lista yvir øll tey málini bæði sum sambandsflokkurin hevur yvirtikið saman javnaðarflokkinum og eisini hvat eg fyri tjóðveldsflokkineg haldi eg skal ikki fara at at reypa men eg haldi t tað er sirka sirka so nógv mál sum sambandsflokkurin hevur yvirtikið men eg haldi lat okkum taka tann listan tí tað er nokk so nevnt at finna fram tað er lógarsmíð sum er gjørd og tað er eisini hvør hevur staðið sum uppstillari á teimum økjunum so tað haldi eg vit skulu fáa
hugd ígjøgnum saman við høgna hoydal takk fyri
góði tónar eygun samuelsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna e eg helt eisini tað var øgiliga positivt at hoyra jaspur langoard tosa um hetta her við at yvirtaka farsóttarlóggávuna og tað vænti eg at ella tað veit ag hann fær stóran upplækning her í salinum eisini frá javnaðarflokkinum men so veit ikki um eg misskilti hann hann tosaði um okkurt við at ting sum skuldu tey skul ikki bíða á tvær tríggjar vikur og tað fór tók fór langa tíð tí at eg hugsi er tað ikki at farsóttarnevndin hon hevur virkað væl og virðiliga og arbeitt skjótt haldi ha er tað ikki meira tað politiska systemið sum hevur arbeitt í seinna lagi visti tað nú veit ikki um eg misskilti hann tí at hann tosaði um farsóttarlóggávuna og sett her við at tingini ikki virkaðu nóg skjótt tað má vera ta politiska
systemið sum hann meinar við
gsfyri otakk fyri spurningin tað sum eg meini við hevur kanska verið tá ið vit vóru mitt í korona støðuni har vit skuldu kanska lukka ávísar bólkar í samfelagnum eg minnist meg rætt var tað barrir og matstovur og har mann ka kanska skuldi fara inn og og steingja og gera nakrar ávísar broytingar so tað er ikki farsóttar nevndin sum evur tann sum eri samdur við við elsbet johannesen men tað hevur verið meiri tað at vit hava verið meir tað vit hava fingið fingið gjørt ta lóggávu sum skula stuðla undir tær avgerðir landsstýrið og løgtingið hava tikið av at
broytingar í takk fyri takk fyri síðan verður tað næsta røða sirið í stenberg
fyri frú forkvinna eg fari eisini at takka teimum sum hava havt orðið eg haldi har hava verið nakrar góðar røður og tað er eisini nokk so týðiligt tað at bara tað at mann kjakast um hesi tingini eru eisini við til at flyta nøkur ting tí eg haldi at hvørja ferð hetta málið verður tikið fram so fer tað eina altso betriev betri viðgerð hvørja ferð og tað er bara at fegnast um okur í tjóðveldinum royna so aftur nú at fáa undirtøkur fyri at fáa landslækna embati á føroyskar hendur og við hesum er tað eisini farsattarlóggávan sum partur av pakkanum hetta handlar eisini um ta lógina sum er um rúsevnur um eftirgjørdan gyttna um sinnisjúkra viðurskifti um líkskoðan og ymiskt annað so tað er ein lógarpakki og heilsuøki er rættiliga fløkt tí at nakað er føroysk lóggáva og nakað er donsk lóggáva og tað er ikki altíð at at tað er so einfalt at skilja ímillum men nakað av tí einasta sum okur ikki gjalda fyri ella tað einas okur ikki gjalda fyri til landslæknaembati okur betala alt heilsuverkið sjálvi sjálvt um lóggávan er donsk á restina av økinum tað eru nakrar dagføringar gjørdar í hesum uppskotinum í mun til tað uppskotið sum okur løgdu fyrri fyri einum ári síðan og tað eru bara tillaga til tær broytingar sum eru gjørdar í heilsulóggávuni ellars so tað er ikki innihalds stórar innilaðsligar broytingar men heilsuøki er eitt øki sum hevur heilt ótrúliga stóran týdning ímillum øll fólk eg haldi ikkitað er nakar sum ikki ynskir at hava eitt gott og sterkt heilsuverk og á heilsuøkinum kunna broytingar henda frá degi til dags og tað haldi tað er tað sum okur uppliva eisini í løtuni og tá er sjálvandi alneyðugt at hava øll amboð soleiðis at mann kann handla skjótt og tann myndugleikan hava okur ikki í dag tí at stórur partur av okra heilsulóggávu er ikki á føroyskum hondum og tað halda okur ikki nakran hátt verða nøktandi heilsuøkið er at meta sum reinar innlendispolitikkur um at sjálvandi stýrast úr føroyum og okur hava hópin av vælskikkaðum heilsustarvsfólkum sum væl megnað at loysa allar tær avbjóðingar sum nútíðin krevur og tað halda okur síggja og uppliva dagliga og tað hevur verið nógv rós eisini latið til okra gerandi setjur og tað hevur eisini verið væl uppibori tað at hava flutt lóggávuræði á heilsuøkinum tað hoyrir einum framkomnum samfelagið til lógir sum eru gjørdar í einum samfelag hóska sjálvandi betri til tar samfelagið enn lógir sum eru gjørdar í einum øðrum samfelag visti mann eisini hugsar um tað at at tá ið ein ein lóggáva ikki er yvirtikin so kann løgtingið í veruleikanum bara broyta altso bara samtykkja tær somu broytingarnar sum eru samtyktar á fólkatingi tú kanst ikki seta nakað annað inn enn tað sum er brúkt har visti tú skalt seta ríkislógartilmæli í gildi tað kansn ikki innihalda nakað heilt annað so tað tað gera eisini tingini eitt sindur trupult sjálvandi verður tað altíð neyðugt við nógvum og tøttum samstarvi við onnur lond um heilsuøki og sjálvandi skulu okur eisini fylgja teimum altjóða tilmælum sum eru og hava eitt heilsuverk sum eru einum høgum fakligum norðurlendskum sstøði eingin ivi um tað og tí hava u so royn ok so aftur nú at leggja uppskot fyri løgtingið um at yvirtaka landslæknaembæti og tðer tænasturnar sum knýta seg til tað dagliga virksemið í embatinum og tað snýr seg millum annað um eftirlit við heilsustarvsfólkum og stovnum á heilsuøkinum um eptemiðlógina ella farsættalógina sum hann eisini nevnir tað um siguratrilóggávu um lóg um rúsandi evnur lógu um eftirgjørdar gitnar sjúklingarrættindir og annað okur síggja eisini í sambandi við koronufarsóttina at okur hava stóran tørv á at hava okra egnu farsóttarlóg tað er verur serliga sjónligt í sambandi við kjakið sum hevur verið um landamørkini og um heimild fyri at taka gjøld fyri koronakanning til dømis og eisini um heimildirnar fyri at avmarka upplatingartíðirnar hjá matstovun og annað tasigi tað ikki tí at eg haldi at tað er nakað sum okur eiga at gera men tí at tá ið tá ið mann hevur handlað frá føroyskari síðu eisini her inni frá við at gera broytingar til dømis í matstovulógini tí man ynskti nakrað so var tað eitt dømi um lóggávusmí sum faktiskt ikki hoyrir heimanakrastaðni men mann mátti gera tað tí mann ikki hevði nakrar heimildir so okur hava havt rættiliga nógv dømir um at tað hevur ikki verið lóggivið serliga e veit ikki eftir reglunum kann man siga tí at okur ikki hava ræði sjálvi ø sjálvandi skulu okur hava ræði á okra okra egnu eptmlóg so løgtingið kann samtykkja tað sum hóskar til føroysk viðurskifti og til teir aktuellu prolematikkirnar sum eru her og sjálvandi skulu okur eisini frá føroyskari síðu avgera hvussu okur seta eina farsóttarnevnd saman og tað kann vera alt eftir hvat slag av prolematikki tað snýr seg um

hetta her snýr seg o royndir verið um at okur í føroyum taka ræði á lóggávuvaldinum á heilsuøkinum og har við eisini nógv størri ábyrgd tað snýr seg ikki um persónar men um skipanir sum í dag ikki eru nøktandi fyri heilsupolitikkin í okara og sjálvandi skulu okur hava eitt framsøki landslæknaembati sum er á staðnum og sum hevur sítt dagliga virksemi í samfelagnum og akkurát sum við øllum øðrum yvirtøkum so er tað púra natúrligt at tey fólkini sum starvast innan øki í dag hava trygd fyri at kunna forseta í teirra arbeiði eg kann taka eitt annað dømi nú tekur mann bara korona fram sum dømi meg kann taka eitt annað dømi um til dømis á rúsevnisøkinum har verða tað lýstar kunngerðir øgiliga ofta frá danskari síðu um hvat er eitt rúsevni og har hevur tað verið stórur prolematikkur í føroyum tá ið tollvaldið og apoteksverkið hava gjørt sínar kanningar um hvat verða innflutt til landið tí okra kunngerðir hava kanska verið lýstar bæði eitt og tvey ár aftan á niðri og tað vil siga at tað tað er verið frítt fyr enn nøkur evnur at koma inn alto man hevu ikki havt heimild til at leggja hald á tað tí at kunngerðinar hjá okum at verið so afturúrsildar tí tað skal umvegis danskar myndugleikar og tað er ikki nøktandi tað er eisini neyðugt at hava okkra egna imbati í sambandi við eftirlit við heilsustarvsfólkum og viðgerðarstovnum og støðum tað er ein stór uppgáva at røkja sum í sera lítlan mun verður rúkt í dag landslæknin skal eisini hava til uppgávu at veita holla ráðgeving til landsstýrið kommunur almennar myndugleikar í heilsufakligum spurningum og tað er alt neyðugar uppgávur sum kunna tryggja góðskuna í teimum heilsu tilboðnum sum okur hava og faktiskt snýr hetta seg ið roynd og veruð um sjúklingartrygd uppskotið er mett at kosta fimm milliónir árliga og hetta er so prísur sum var í átjan tað kann gott veran er itt lít sindur øðrvísi í dag men teir eigur ikki atvera tað stóra so hetta er ikki ein øgiliga ikki ein serliga dýr yvirtøka í mun til tað gagn sum hon eisini fer at gera í samfelagnum tað er eisini neyðugt at skipa ein fólkaheilsumyndugleika sum skal vera føroyskur fakmyndugleiki á heilsuøkinum og har vita okur so at landsstýrið í løtuni arbeiðir við tí og tað eru okur glaðfyri og taka undir við og har hevur trivnaðarnevndin fingið at vita at tann myndugleikin kostar á leið átta milliónir og okur vita eisini at fyri fíggjarlógina a komandi ár er tað sett ein milliónir ætlanin er hetta skal byrja í komandi ár tað er sjálvandi tá ið mann ma ikki setir meira av enn tav so so vís tað eisini tað at hetta fer at vera nokk so long prosess yvirtøkanr av landslæknaimnbatinum og farsættarlóggávuni og restina av hasun er lógarpakkanum er ein púra natúrligur partur av einum fólkaheilsustovni og skal stovnurin hava ta tingd undir heimildir sum skula til fyri at lyfta okkara heilsuverk enn hægri er neyðugt at sjálvur myndugleikin av heilsuøkinum er krundtappurin í stovninum okur hava fleiri landsembatur í føroyum okur hava til dømis eit landsapotekara sum var nakað v tí allarfyrsta okur fingu aftaná aftaná tá ið heimastýriðslógin kom í gomlum døgum tað sum hevta landsverksfrøðing eg veit iki hvusu tð eitur í dag tað eitur kanska ikki akkurát so okur hava n landssdjóralækna su ulu hava nógvar av hasum her uppgávunum men enn hava okur ikki hildið tað er neyðugt at hava nakað til fólkaheilsunaellas til heilsuna hjá fólki tað haldi er nokk so undarligt men tað er øgiliga gott at okur hava hini embatini tað er púra púra neyðugt men tað er púra óskiljandi at okur ikki hava okra egna landslækna men enina skipan har okur fáa tænastu ekstanda dagar um mánaðin úr danmark og sjálvandi hevur støðan verið øðrvísi nú so tað hevr heiltsukurkraft meira enn vanligt men menningin á heilsuøkinum gongur við rúkandi ferð og tí hava okur tørv á at hava dagliga tænastu sum kann goskutryggja okum á tí um skiftiliga heilsuøkunum og eg haldi eisini ivikki kann enda við tí at koronastøðan hevur víst øgiliga nógv ting bæði styrkir og veikleikar í okkara samfelag og eitt av tí sum haldi í staði fremst tað er hetta her við at at er myndugleikin hjá okkum nóg sterkur so blívur tað ofta greiðari tað sum verður meldað út og eitt er so tað at tað er so ikki verðið verið samsvarað ímillum tað sum politiski myndugleikin her hildið og fakligu myndugleikin tað er so tað eina men eg haldi eisini at fólk um hvør er í veruleikanum myndugleiki tí at tað verður meldað út í allar eftir og fólk vita faktiskt ikki ordiliga kunnu tey skulda halda seg til og akkurát í einu sovnar støðu hevði tað verið ótrúliga gott við einum sterkum myndugleika sum kann melda greitt út og sjálvandi hevur tað málsliga eisini týdning og okur hava sjálvandi góð og kompetent fakfólk sum kunna røkja hesa uppgávuna eg haldi
tíðin er farin takk fyri
høgni hoydal ger so væl frá fólkini tað sum skilur okkum í dag tað savna okkum í morgin tað er hetta dømið við landslæknarembætinum eisini greitt um tí at tá tað var tann fyrstu ferð var mótstøðan rimliga stór nú er hon minni og nú halda tey flestu siga tað at tað at hava ein sterkan fólkaheilsustovn sum er eisini partur av hasum uppskotinum tað kann bara hava fyrimun tað vísti eisini viðgerðirnir seinast so nú ræður bara um at koma um ta gáttina sum er at siga ja til eisini at taka landslagið einbæti á føroyskar hendur tað er ikki ein kritikkur av tí danska lættan sum nú er sum áttan yvir at arbeitt av grimd men sjálvt haldi eg tann myndugleikin er samdur um hann eisini kunnu vitja nógv meir burturúr at tykkja á ábørnum av hesum og á øllum økjum vit hava gjørt tílík sum sigur streymd varð nevndi so er tað bara ment okkara førleikar og ment kann mann siga trivnaðin og og livilíkini hjá føroyingum í føroyum so so eg havi góðar vónir um at at hetta uppskotið ger enn til tú okkum eitt stig longri í landsmaður og sakt mann skal hava fólkheidsstovn hví ikki hava langt at hava enn
haieg ikki
takk siri stenberg ger suvætakk fyri frú forkvina ja hesi kjakini eru viktig tí tey flyta eisini okra støðu kann mann siga samla og tí tað positivt haldi eg ati frá tí at tað bleiv skrivað nokk so nóng ímóti fyrst koyrdi tað fram til at mann mann flytur ikseg til at tey allarflestu duga at síggja týdningin av tí og eg ivist onga løtu í at tá ið ein komandi samgongaskipan næstan óansæð hvør hon verður so verður hetta eitt av teimum økjunum sum sum fara at verða yvirtikin so tað loysir seg at blíva við at halda fast í tí sum mann heldur er rætt at gera so at mam má bara blíva við eg haldi at at tíðin hevur víst tað eisini hvussu neyðugt tað er og tað eru ofta ikki fyri mann sertað heilt konkret tí htað er kanska eitt sovor ig øki sum sum flýgur eitt sindur undir radarunum meni men plussliga so kemur tað til sjóndar tí athendan eptemiin er komin men faktiskt settu okur tað á skrá eitt sindur áðrenn men tíðin hevur arbeitt fyri tí kann mann siga og tað er bara gott
tøkt tann næsta røða verður tord
framsøgmaður fyri miðgersæja takk fyri tað

frú forkvinna øhtá ið hetta her yvirtøkumálið kom fram so var tað mong sum hugsaðu eg sjálvur við ná ja nú kemur tjóðveldisklokkurin aftur við einm yvirtøkumáli tað var mínum fyrsti tanki og tað sum uppskotið snýr seg um tað er løgtingslóg í um broyting í løgtingslóg um raði av málum o málsøkjum yvirtøka av landslæknaembatinum eftirlit við heilsu starvsfólkum og stovnini á heilsuøkinum sjúkrufyribyrging senisjúkraviðurskiftir lívskogan veðnaðarflutningur er forserandi evni o sjúklingarættindi og eftirgjørdi

so hugsaði eg við tað sama ja hví ikki hví ikki

at vit føroyingar sjálvir koma at umsita nevnda málsøkið megna vit ikki vil onkur t siga hví skulu vit ikki tað hvat er tað sum forðar okkum í so máta og uppskotsstillararnir vísa so eisini á at útreiðslurnar til hetta her koma at liggja um fimm milliónir

eingin ivi um at tað gera vit hinvegin so dugi eg at síggja at málið hevur verið áður til viðgerðar og tað fekk ikki tað stóra undirtøku tá so vítt eg minnist so var tað átta sum atkvøddu fyri og tveyogtjúgu atkvøddu ímóti

tá ið eg søkti starv í grønlandiasinni so skuldi eg hava eina autoresatión eina grønlandska autoresatión og umsóknin til hesa autoresatiónina hon bleiv sent til stiriersen fór sunnnet á foribigelsi sum hevur sæð teg í nukk grønlendarar hava fyri langari langari tíð síðani yvirtikið landslæknaembatið

eri av teirri áskoðan hetta uppskotið eigur at vinna framan hetta er eitt uppskot sum tænir tí føroyska samfelagnum væl hetta er ein styrki til tað føroyska heilsuverkið har vit sum føroyingar koma og hava fingurin av pulsinum í øllum viðurskiftum hvat viðvíkur heilsuviðurskiftum

hvør kann vera ósamdur í tí sum uppskotstillararnir føra fram har teir siga at orsøkin til at vit ynskja at yvirtaka er at vit meta at tørvur er at fáa ein sterkan fakmyndugleika inn innan heilsuverkið í føroyum ið kann ráðgeva landsstýrinum kommununum og almennum myndugleikum í heilsuspurningum

men so stendur tað o fellur við hesum sum vit hoyrdu framsøgu man fólkaflokkurin siga sum í royndin verður ógvuliga positivur fyri hesum uppskotinum men so sigur hann men hetta er eitt andstøðuuppskot

tað var ein sum gjørdi seg heimskendan og tað er ikki tað akkurát ta intensjón sum eg havi men hann segði ei hóar droym ei ha var droym ogeg havi ein droym ein dreym í sambandi við tað politiska arbeiðið her á tingi at hesir múrarnir sum eru í millum andstøðu og samgongu fella

og eg haldi at tað vórðu rekaan eit sinnir sum segði við gorbakjóvi brót niður handan múrin ein søguliga hending eg veit ikki hvunn eg skal siga tað til eg sigi tað til mín sjálv sjálvan eg sita til andstøðu við sita til samgongu brót niður lat okkum viðvirka til hesar múrarnir millum samgongu og andstøðu fellag tað vil gagna tí føroyska samfelagnum tí tað at ein samgonga leggur upp eitt uppskot í sjálvum sær er einki garanti fyri dygd og góðsku líka lítið sum tað at ein andstøða leggur eitt uppskot fram er garanti fyri dygd og góðsku men samansjóva kunnu vit náa langt í so máta at semja tað sum er til gagns fyri føroyska samfelagið eingin ivi um tað í mínari verð og eg undrist yvir pofjútter í sínari tíð hann megnaði at stýra tí danska sanum samfelagnum sum er sindur meira komplekst gangi út frá enn tað føroyska við hálvtrýss túsund íbúgvum í mun til tær fimm milliónar í tíggju ár kláraði hann at stýra sum eina sum minnutastjørn nær upp renur tann dagur í føroyum at samgonga og andstøðan dugar at arbeiða saman og enntá a teimum hava eina minnilutastjørn sum mann kann telva seg frá mál til mál og havi eg huga ikki hetta piðmerkt hetta kemur frá andstøðuni eril hetta kemur frá samgonguni men hetta er tað sum gagnar føroyska samfelagnum nær uppliva vit tann dag har vit royna at raka bóltin í staðin fyri at sparka hvønn annan á skinabeinum men fyri at koma aftur til hetta málið frú forkvinna so verður sagt her og tað undraði meg et lítið sindur kanska uppskrotsstillaranir kunnu greiða mær frá tí tað verður sagt tann partur avav oteratiónslógini ið snýr seg um auteresatión og ateratiónsskráseting verður ikki yvirtikin men vær framhaldandi undir ábyrgd hjá donskum myndugleikum

kanska tag eri for lítið vitandi um meganismun í hesum men eg haldi mnn skal tá ið mann yvir tekur hetta so skal tað vera tann samlaði pakkin eingin ivi um tað í mínari verð forðingarnir eisini tá ið tað kemur til mál sum krevja nakað av okkum sum politikarar og tí føroyska samfelagnum forðingarnir í roynd og veru
yvi at endurtaka tað enskum bigetc wol tit hava sæð tað jú gott á klaimb inndúwan jú bel inn jú maind har er tað drívkraftin fyri eitt eitt samfelag eisini og ikki minst tá tað kemur til tað heilsuliga ger hetta hetta megna vit vit hava førleikan vit hava fólki vit hava fakfólki og vit hava eisini fíggjarligu orkuna til tað eg kann ikki standa her og garantera hetta uppskotið vinni frama við teimum neyðugu atkvøðunum tí at tað er ein veruleiki sum vit mugu fyrihalda okkum at samgongan tekur bert undir við uppskotum um so er at samgongan er samd um tað tað er tann nagni veruleikin og tað má ein og hvør politikari í hesum málunum og øðrum málnum við fyrihalda seg men málið í sær sjálvum tað er gott og mín vón er um tað ikki vinna framan nú hvat eg vóni tað ger so at tað innan stutta tíð kann vinna frama og eg haldi at tað tá ið tað hevur eydnast tí grønlendska samfelagnum at yvirtaka hetta málsøkið og at tað er væl virkandi í dag so bítt eg veit so dugi ikki at síggja heldur ikki út frá tí at eg ikki skuldi eydnast okkum at fingið eitt ein væl virkandi stovn við teimum uppgávum sum uppskotstillararnir nú einaferðirnar vísa til takk fyrija takk her vóru nakrar viðmerkingar
tann fyrsta er frá siri steenbergi so væl takk fyri frá forkvinna og takk til teir niclasen sum haldi helt eina sera sera góða rúðu ið eg hopi at hava verið leingi í tinginum sjálvandi er tað ein styrki fyri føroyska samfelagi og fyri føroyska heilsuverkið at okur fáa eitt her málið á føroyska hendur og tað er tað sum okur eru her til tað er at tæna føroyska fólkinum og tí eru eg eisini samdísi niður við at mann má bróta sa múrarnar niður sum eru í millum samgongu og andstøðu okur gjørt tað fyrr í dag okur vit ikki frá øllum tíðarfrastum skundaði eg tvey málið ígjøgnum tí at tú kanst duga at síggja tað tí týdning fyri fólk at javn at veitingar verða javnaðar og fólk fær dagpengar eftir at koma í koronu so øll leggja ikki fløt fyri at fáa tingini upp á pláss sjálvandi skulu tú tað tá tá tær kemur tær við autovestatiónunum so so stendur tú seg við skriva í viðmerkingarnar tað at tað er trupult at skilja sundur hetta eftirlitið við tí einstaka persónunum sum hevur eina autorisatión og tí einstaka stovninum sum hevur eina autorisatión og at at mann faktiskt gott kann gera ta semjuna at fáa tikið tað við í pakkan tað haldi eg faktisk sjálvi rætt men tað er

ja takk teir eru niclasen ger so væl takk fyri frá fólkum eg takki fyri post við viðmerkingina og ja tað er ljós fyri framman eg havi ásannað tað eisini her í morgun ella í dag at andstøða og samgonga kunnu virka saman hví skuldu tær ikki tað men tað er forpliktað so eisini ikki minst andstøðuna at ansa eftir hvussu leikur verður fluttur hatta skilti eingin nakað av eg kann siga tað meiri ítøkiligt hetta at mann ikki spælir hund við hvønn annan
so er tað útlagt ja takk vist hoyrdur eg livir at útleggja tekstin so so er tað
anika olsen sum fær eina viðmerking ger so væl ja takk fyri og takk til torg niclasen fyri eina óógvuliga góða og hugsjónarliga røðu tú hevði eins góða røðu tá tú var inni seinast um hetta her við tí somu rillunum mann koyrir í sum andstøðusamgonga og tað er ótrúliga demotiverandi bæði fyri samgonguna men eisini fyri andstøðuna mann kann enda sjálvur í andtøðnær sum helst og aftur at sita har og og gera akkurát tað sama so tí haldi at tað er upp á sítt pláss at mann byrjar av nýggjum og kemur burturúr hesi her nakatødnini millum andstøðu og samgongu tí tað fremur ikki nakað gott tann sum er vinnari í øllum málum tað er føroyski borgarin og vissu málini eru góð vissu máli geva meining so kann tað í prinsippinum vera líka mikið um tað kemur frá andstøðu lag samgonguni og eg hugsi tá mann gera samgongu sjaldso átti mann kanska tá at byrjað við gjørt nakar yvirskipaðar semjur við andstøðuna bainanvegin hvað kunnu okur semjast um hetta skeiðið soleis at tykur eisini føla at tykur eru ein partur

takk fyri hasa positivu viðmerkingina so annika olsen og í hvussu so er fortelur hatta mær tað at annika olsen hevur skilt telefonirnar tað sum málið snýr seg um og hatta har við at indraga andstøðuna í við samgongusamráðingar eg haldi at hatta er ljóðar ógvuliga skilagott og hatta vil uttan iva vera politisku skipanini og uttan iva føroyska fólkinum
av gagni takk fyri
ja takk so er tað helgi abramsen eina viðmerking gersovæl harra formaður tað er altíð stuttligt at hoyra tor niclasen og kanska serliga nú tá hann kemur inn í nakrar dagar sum varðamaður tí tá virkar mann virka tá eg má eitt sindur meira leyser al so eg helt meg hoyra at hann væntar ikki at vera við til aðru viðgerð tá mann skal atkvøða um hatta á málið og tað er vistforloysing í tí at tað ikki so forpliktandi men eg haldi at øll vit kenna hetta her at tað er ja ja heta her markið millum samgongu og andstøðu ja tað er ofta keðiligt og tað kemur til yvirtøku tað er øgiliga umráðandi at við yvirtøku væl fyrireika og tað plagar at byrja soleiðnar at landsstýrisfólkið sum umsitur øki er til samráðingar við við danskar munistar sum umsitu øki so ramvegis tí kann tað vera óheppið at uppskotið kemur sum eitt lógaruppskot frá andstøðuflokki sum ikki havt nakrar samráðingar við donsku myndugleikan tað er trupulleikin við eti málsum hesum annars er settiski ósamdur tí at at mann skal royna at fáa múra millum samgongu and
hontúverat vera so lógar sum møguligt takk fyri
frú forkvinna hvat aðru viðgerð viðvíkur til hana tað vil tíðin vísa men eg legði eisini áhersla á hetta tann politiska veruleika at í samgonguskjalinum stendur at samgongan skal vera samd um umoso framt hon skal taka undir við einum uppskot frá andstøðuni tað er tann politiski veruleikin og hann vildi eg til ein og hvørja tíð hildi meg til eingin ivi um tað men men tað fráheldur mær ikki frá at at tosa jaligu um hetta uppskotið og so nevndi eisini at te ikki vinnur frama nú so at tað vónandi vinnur frama inn an stutta
tíð ja takk ja takk fyri
so var tað biljustinussen ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja tað var ógvuliga áhugavert at hoyra teir niclasen halda eina so framúrskarandi røðu eg haldi at hon var stóð einki aftanfyri kendu røðuna hjá martinunm utterking og hevði høgt hugsjónarligt støði tað er líka eitt sum bæði tordur og eg vita tað er tað tá ið mann fær nógv rós frá tjóðveldi tá skal mann vera t lítiðsindur á varðhaldi men eg vil siga tað at hetta uppskotið hevur verið til viðgerðar fyrr í hesum valskeiðnum og uppskotið hevur tænt tí at millum annað tá tað viðgerðar tá tað var til viðgerðar í uttanandsnevndini so høvdu vit nógvar innkallingar og vit fingu lýst málið frá øgiliga nógvum síðum og tað gagnar hesum málinum øgiliga væl at slík uppskot koma fyri
tingi og tað er ein ein fyrireiking í tí á tann hátt er gott samstarv millum samgongu og andstøðu tað torir eg at pástanda
ger so væl ja eg takki fyri viðmerkingina frá partamanninum og eisini fyri tey ráðini at geva mær vitjanina nær mann skal vera vakt frá hvørjum mann fær positivar viðmerkingar men nú var tað ikki bara frá tjóðarslokkinum at positivar viðmerkingar komu og tað havi eg so eisini noterað mær og annars er tann politiski leikurin helt soleiðis at mann oftani skal vera upp á vakt tað má eg nokk ásanna men eg vil gjarna taka saman um at hevur hetta málið sjálvt um tað møguligvísi ikki kemur ígjøgnum hesir hevur hetta málið havt havt havt vissar tað at mann er komin tí nærri at tað vinnur frama so hevur tað absolutt ikki verið til fánýtis at tjóðveldislokur nú hevur lagt málið fram
takk fyri ja takk næst
takk fyri frú forkvinna ja eg eg má eisini taka undir við viðmerkingunum eg haldi hetta var ein stak inspirerandi røða hjá teirrur niclasen og og hann varð eisini inspirerandi seinast hann var inni sum varðafólk so tað er at vóna at tað ikki verður so langt ímillum hvørja ferð og og eg fylgi honum púrasta hetta við múrunum ímillum andstøðu og samgongu viðhvørt gevur tað so slett ikki meining ein gongd fyri okkum her inni mín fatan er at tað ofta er ótrúliga torført hjá veljaranum at fata hetta stríðið sum nærmast pprinsippið er ímillum samgonguandstøðu og tað skal so sigast at at viðhvørt kann tað vera trupult nokk at halda múrinum niðri inni í samgonguni men men tá ið mann her hevur sitið í andstøðu i eina tíð so er hetta forbanka óinteressant at at máa ásavna aftur og aftur hvussu lítla beinleiðis ávirkan mann hevur á førda politikkin hinvegin hevur mann eisini sína uppgávu sum andstøða at at tryggja atat mann onkursvegna kvalifiserar politikkin hjá samgonguni og ikki og tryggjar at at málini verða lýst væl og virðiliga

tordur niclasen nevndi poutslíttar og mær dámdi væl po slíttar hann var forsetisráðharri øll árini eg búði í í danmark og tað er rætt sum sum røðarin sigur at hann sat við minnilutastjórn øll tíggju árini og vistu mann hugsar um hvussu nógv ópoppuler ting hann gjørdi tey tíggju temaeg nærmast fyri hansara forseta forsetsráratíð var sparingar og millum annað hesin her brómti ella brúktaði kotoffilkururin fýrsunum men tað skuldi til fyri at stamma upp aftur aftaná hálvfjerðsuni ankajørgundsen ner mast kastaði bara frá sær hann hann uppgávur ta heila og og og sløttar fekk so til upgávu at rudda upp aftur og tað má mann siga at tað megnaði hann sera væl ná nú var tað ikki tað hetta uppskotið handlaði um hetta er eitt uppskot sum tjóðveldið hevur lagt fram hetta er ein lógarpakki sum tað sjálvi vísa á tað handlar um at yvirtaka landslæknaembati saman við øðrum uppgávum eftirlit við heilsustarvsfólki og stovnum og heilsuøkinum sjúku fyribyrging

stivíst kanska yvirtaka nøkur økir og tað verður víst á hvat tað kostar tað kostar nemliga fimm milliónir landslæknaembatið er ja vist nokk tað einasta innan fyri føroyska heilsuverkið sum vit enn ikki rinda fyri

øvit tóku undir eg haldi at vit vórðu tað einasti afturat tjóðveldinum sum tóku undir hesum uppskotinum seinast tað var til viðgerðar og tað fara vit sjálvandi at gera aftur nú fyri okkum er tað púra natúrligt at vit yvirtaka landslæknalandslæknaembæti og ikki minst ta seinastatvey árini hevur víst týdningin av t av landslæknaembatinum og ikki tí eg havi verið væl nøgd við avrikið hjá verandi landslækna øog eg má siga ati áðrenn viti líkasum fingu trupulleikar við korona so livdi landslæknin eitt nokk so friðarligt lív ig trúgvi atað hevur verið øgiliga nógvir føroyingar sum ikki hava anað hvør landslæknin var men í dag ivast einki ella veit hvørt mansbarn hvør ið landslæknin er tí hann hevur havt eina øgiliga sentrala sentralan leiklut í í stríðunum ímóti korona farsótni vit hava eitt heilsuverk sum í øgiliga stóran mun er bygt upp eftir danskari fyrimynd tað er ikki so undarligt tí at tað er tað er sum so eitt danskt heilsuverk vit hava havt og sum vit lutvíst ella stigvíst hava yvirtikið men sum samfelag og sum fólk eru vit ikki ney turviliga eins og danir og tað haldi g hevur víst seg øgiliga týðiligt undir korona farsóttini at sjálvt sjúkan hevur uppførsæð øðrvísi í føroyum framheitt við danmark og eisini at vit sum fólk hava reagerað øðrvísi vit eru eisini eitt eitt rættiliga homugt fólk enn í føroyum upp á tann mátan hevur tað kanska verið lættari hetta her við at tað ikki r verið neyðugt við ella í hvussu er stóran part av tíðini hevur tað ikki verið neyðugt við lóggávu eg veit væl at vit kanska eru nokk so ósamd um tað akkurát í løtuni men at vit onkursvegna hava staðið væl saman undir hesar her koronakreppuni uppskotstillararnir vísa á at vit sjálvandi framhaldandi koma at hava samstarv við við danskar myndugleikar millum annað hetta her við autorisatión av av heilsustarvsfólki men tey vísa eisini á at í fall tað verðar ein trupulleiki so kann mann jú eisini yvirtaka tað og kanska keypa tænastur úr danmark tað haldi eg eisini tað ljóðar tað ljóðar sera skilagott ø vit fáa jú eitt føroyskt fólkaheilsustýri frá fyrsta januar og og so vítt eg skilji so arbeiðir landsstýrismaðurin eisini við at yvirtaka farsóttar lóggávuna so tað henda framstig á økinum og hettar ella tað burdi bara verið ein natúrlig avleiðing av tí at vit eisini yvirtóku landslætna embatið ja eg fyri okkum er tað næstan so innlýsandi at vit skulu arbeiða framímóti at yvirtaka hetta her attðeg eg havi kanska ringt við at egentliga argumentera fyri tí tí at tí at nemliga tí tað er so ótrúliga innlýsandi fyri okkum at vit sjálvandi skulu yvirtaka hettar tað hevr verið áhugavert at fylti viðgerðini í dag eisini tí ati onkur hevur greitt frá viðgerðini í uttanlandsnevndini seinasta uppskotið var til viðgerðar har sum vit ikki hava sæðtið tað hevur verið áhugavert og tað er heilt týðiligt at viðgerðin í sær sjálvum hevur skumpað málið rætta leið so eg eeri faktiskt samd við siri stemberg sum eisini vísti á at tað er val bara ein spurningur um tí nær ið hetta verður gjøgnumført tað sýnist at vera nokk nokk so stórur upplakningur um hetta her uppskot enn einaferð eingin ivi í at vit fara at taka undir við hesum uppskotinum
takk fyri frú forkvølda ja takk tað er
ein viðmerking og hon frá siri stenberg ger so væl takk fyri frú forkvina og takk til ruttvang o framsókn fyri stuðul báði nú og tá eg eri púra samd at tað verður heilt hundrað prosent at hetta her málsøkið verður yvirtikið tí bara spurningur um tað verður tvey ellag trýár tað verur ikki meir enn tað ta tað tað haldi eg t tað er nokk sum týður uppá eisini aftan á kjakið í dag hvar hvat sær rutt vang fyri sær fer at henda í hsun er fólkaheilsumyndugleikanum vissu landslæknin ikki kemur upp í at verur tað ikki verur tað ikki fórforgrunt upp á ein annan máta kemur ta ikki at mangla tann tingdin sum skal vera sjálvur myndugleikin sjávandi taka okur undir við at mann ger tað men men men kanska er tað ein máta kanska at gera gera seg til reiðari til at fáa landslæknaembatið yvir soeis velji eí hvørfall at sígja upp á tað tí e dugi ikki at síggja at stovnurin færta
ringd uttan takk fyri
ja takk hvussu mann ger so væl takk fyri eg trúgvi at mann kann samanbera tað við tað sum vit síggja akkurát í løtuni við hetta við farsóttarnevndini og landslæknanum og og teimum føroysku heilsumyndugleikunum hetta er her at vit hava fleiri ymiskar heilsumyndugleikar kanska tað kann væl vera at tað er ein styrki í summum førum í mun til ávísar avbjóðingar men tað kann eisini blíva ein avbjóðing og eg haldi heilt natúrliga eigur landslækna embæti at vera ein partur av einum føroyskum fólkaheilsustýri og eg síggi fyri mær at tað kann geva avbjóðingar at vit koma at hava tveir myndugleikar sum liggja so tætt uppat hvørjum øðrum og eisini tí vænti eg at vit heilt natúrliga fara at yvirtaka embætið fyrr heldur enn seinni
takk fyri ja takk næsta røða er bjartsámal
verið eitt sera gott orðaskifti ógvuliga jaligt orðaskifti og fær athaldi tað var tordi niclasen sum helt sær góðu røðuna hvar hann vísti á at mann átti atikunna taka undir við andstøðu uppskotum og so endurgav han rónandreykan og eg hugsaði faktist um eitt annað sum ronan reykan eisini hevur sagt sum eg hugsaði um ta jaspur langaard vegna sambandsflokkin hevði orðið tað var sole sa jaspur langaard hann hann vísti á at sambandsflokkurin hevði verið ógvuliga íðini at vera við til nógvar yvirtøkur og og tað er jú gott og og og so segði hann ati ja hann helt kanska at t tey vóru eina tann bestu til yvirtøkur og og rónu reykat hann segði einaferðhetta her við ati mannmann kann náa øllum í politikki tú kanst fáa altíð gjøgnum politikki bara tú letur onnur eiga heiðurin og eg haldi tað vit í tjóðveldi vit hava ongar trupulleikar av at vera tey sum bera uppskot fram og blíva við og blíva við og blíva við og so áðrenn vit vita av so er tað gjørt til politikkin hjá øðrum og tað er fínt tað kann vera tá ið vit hoyra nú um at eptomilógin verður yvirtikin at tað tað verður arbeitt við tí so vil eg siga tað ati tað vísti ikki bara tjóðveldið men tjóðveldi og fleiri aðrir flokkar á at vit áttu at gera beinanvegin tá iðkoronafarsóttini breyt út og tað átti at verið gjørt longu aftan á at fáar mánaðar í øllum førum átta verður hevði mann áttíð klárað tað innan fyri tað fyrsta árið men um tað so kemur nú so so er tað eisini gott altso tað sum er gott er gott og tað skulu vit fegnast um e eg haldi at tíðin við korona hevur víst okkum øgiliga øgiliga greitt hvussu avbjóðandi tað er tá ið mann ikki hevur yvirtikið hetta lógarøki sum er jú ein týdningarmikil partur av okkara okkara heilsulóggávu vit hava jú yvirtikið meginpartin annars innan fyri heilsuverkið ella innan fyri heilsulóggávuma í føroyum vinnunevndin hevur eg haldi at tað er tríggjar ferð vit hava skrivað álit í hesum her uppskotinum har mann hevur brúkt tað sum eitur matstovulógin frú forkvinna hvar mann faktiskt hevur smitti lóggivið inn ígjøgnum eina lóggávu sum snúði seg um eika heilt annað sum snýr seg um treytir til matstovuvirksemið upp á afturlatingartíðir og so frameftir og tá hevur mann verið noyddur at bokta eina lóg til at blíva ein smittufyribyrgingarlóg og hevur ein dá skula hevur fingið notatir frá øllum møguligum serfrøðingum sum hava sagt at hetta her hesin parturin sum eg smittufyribyrging er alt so ikki yvirtikið lóggáva men men tað varð mann so noyddur til at gera tí mann ikki hevði yvirtikið farsóttarlóggáuna eptmiðlóggávuna og og og eg haldi tað hevur víst okkum øgiliga greitt hvussu óheppið tað er tá ið mann ikki sjálvur situr við lóggávni í mun til farsóttarlóggávuna so hendi jú eisini tað at mann í danmarkherdi lógina rættiliga nógv ella mann setti nakrar rættiliga gonda ásetingar inn sum hava verið nógv umrøddar í danmark í mun til um mann fór forlangt í mun til rættar stat og tær broytingarnar eru so ongantíð settar í gildi í føroyum tí vit hava tí gomlu útgávuna av farsóttarlóggávuni og og og aftur har høvdu vit havt yvirtikið farsóttarlóggávuna so kundu vit kanska gjørt nakrar smærri tillagingar í øllum førum gjørt tær ásetingarnar sum mann noyddist at gera matvørulógini í eptemiðlóggávuni har hon hoyrdi heima har tær broytingarnar hoyrdu heima og tað snúði seg so um heta her við at kunna avmarka uppoðaftrlatingartíðirnar upplatingartíðirnar hjá skeinkingarstovnum om matstovuna í samband við eina farsótt sum korona jú er tað sum eg hóva vit merkja í dag tað er tá ið vit løgdu uppskotið fram seinast so vórðu tað var tað tjóðveldið og framsókn sum tóku g undir við tí í dag so haldi eg at framsøgumaðurn hjá fólkaflokkinum segði púra greitt at mann átti at yvirtaka landslæknaembatið og alla ta fylgilóggávu sum hangur uppií hesum síðani var framsøgumaðurin hjá sambandsflokkinum rættiliga jaliður í mun til at yvirtaka kanska ikki her o nú hetta økið men í øllum førum vísti hann á at farsóttarlóggávan skuldi yvirtakast og soleiðis kunnu vit taka alla rekkina ígjøgnum javnaðarflokkurin var tann flokkurin sum var mest ivasamur vildi g ikki siga um hann fór at taka undir við hesum her ei likki men segði so kanska kanska tað og vit hoyrdu eisini røðuna hjá tord niclasen sum eg vísti á í áðni sum eg haldi var var øgiliga positivt í mun til at at sjálvandi skal hetta økið yvirtakast tað lig mær nógva sinnir frú forkvinna ati rósa landslæknaembatinum tá ið vit tosa um tørvin á at yvirtaka so merkir tað ikki at vit halda at landslækna embatið sum tað virkar dag ikki hevur gjørt tað megnar arbeiði tað vita vit at tey hava og vit kunnu kanska halda tað vera eitt sindur harmiligt at politiski myndugleikinhevur verið nógv meira ógreiðir í sínum útmeldingum men vit vita jú á landslæknaembati øll starvsfólkini hava hava jú arbeitt í tíðarbilum allan sólaringin fyri at smittuuppspora og fyri at fáa stýr á á farsóttini í føroyum tað er ein øgilig rúgva av starvsfólki kringkom í føroyum heilsrøstarvsstovan privata kanningastovan tætis og og ikki minst øll heilsu starvsfólkini gstarvsfólkinim á elsum røktarheimin sum hava gjørt ein ja so tey hava lagt so nógv fyri hetta her hálvt annað árið korona hevur vart at mann hevur næstan ksið orð fyri tí og tey áttu sjálvandi at fingið eina eina ógvuliga dygga viðurkenning fyri tað men eg haldi kortini at tann ógvuliga ógreiða myndin sum hevur verið frá politikaransas síðu atso tók seg frá landsstýrisins síðu har mann hevur upplivað tíðindafundir har tað standa fakfólkog ogog formaðurin fyri farsóttarnevndina sum er fútin í føroyum eisini eftir danska embati og landslæknaembati har tey hava staði landslæknin har tey hava staðið og í veruleikanum tosa við tveimum tungum altso løgmaður hevur sagt eitt og serfrøðin farsóttarnevndin hevur sagt nakað og tað eg haldi sjálv ati hevði mann havt ein øgiliga sterkan stovn altso heilsustýrið og eisini landslæknaembati og hesi í felags samskipaðu hetta so ivist eg í um politiski myndugleikin hevði havthevði dyttað sær at at bara tikið sína egnu støðu og og gjørt nakrar útmeldingar sum veruleikanum ikki eru í tráð tað sum sum tann fakliga tilráiðingin er eg veit ikki um fólk fylgdu við rokni við tey flestu fylgdu við hasum tíðindafundinum sum var í danmark í gjár gjárkvøldið og tað sum eg beit merki í har tað var at tann fakliga serfrøðin var ótrúliga greið í sínum máli øgiliga samankoyrd og øgiliga greið og og síðani fylgdu politikararnir altso statsministar danski statsministarin og heilsumálaráðharran hjá dønum tey tað sum tey søgdu var so í tráð við tað sum heilsumyndugleikarnir søgdu at sa vareingin som lingur í valsinum í mun til hvat mann vildi og hvat mann ikki vildi og tað støðu hava vit tíverri ikki verið í í føroyum har vit síggja nú ati sjálvt privata vinnan er begent ati senda út boð har tey gera sínar egnu reglur tí tey ikki eru nøgd við tær reglurnar og tey tilráðini sum koma frá landsstýrinum eg taki httað fram tí at eg trúgvi upp á at yvirtøkan av landhangur nokk so beinleiðis saman við um tú hevur ábyrgd av einum øki vit hava sýmt ein sæð heilsumálaráðharran landsstýrismannin í heilsumálum umboð fyri hesa samgonguna skrivað ógvuliga greitt úti á facebook ati at hetta við markinum og um hon testar har tað er fullkomiliga ábyrgdin hjá farsettarnevndini og vit hava hoyrt løgmáns svar upp á fyrispurningar vita sett í tinginum har er hann svarað líka greitt at ja men tað er ikki eg sum á avgerðir um vit kunnu steingja mørkini ella hvussu opin mørkini skulu vera tað at verður avgjørt í danmark akkurát tað tann parturin fer sjávandi ikki at broytast við at mann yvirtekur landslæknaembati men eg haldi at tað vísir at mann situr ikki við ábyrgdini at mann situr sjálvt ovasta leiðslan í føroyum er ógvuliga ivasom hvar markið gongur fyri hvat er teirra ábyrgd og hvat er ábyrgdin hjá einum danskum myndugleika sum virkar í føroyum og tað haldi eg er óheppi men eg vil gjarna endurtaka at tað ið tí liggur als eingin kritikkur av sjálvum embatinum í føroyum sum eg haldi um í koronastøðuni hevur virkað fyrimyndarligt og har í haldi bæði at kormellur og hansara fólk hava ógvuliga uppiboriða ógvuliga ógvuliga djúpa tøkk fyri tað stóra arbeiðið tey hava gjørt í hesa trupl støðuna men landslækna enbat tí eigur at koma føroyskar hendur og vit eiga at yvirtaka alt hetta lógarverkið og eg fegnist um at at mann í landsstýrinum eisini arbeiði við at gera eitt heilsustýri sum eisini lá í kortinum tá ið siri stenberg verða landsstýriskvinna í og ongantíð betur vissi mann kannongantíð betur vissi mann kann taka hesi tingini í felag og fáa tey gjørd skjótast gjørligt men samanumtikið má mann siga vilja er í løgtinginum og so kunnu vit vóna at tað eisini sæst aftur
at vit skulu atkvøða takk fyri
ja takk her var ein viðmerking siru stemberg ger so væl takk frú forkvina og takk ber samulsen tað er púra rætt at hetta er einki við kritikk av landslæknaimnbatinum há teimum fólkunum yvirhøvur at at gera h tey at gjørt eit kempiarbeiði og lógirnar eru soleiðis at í sambandi við yvirtøkur so fylgja atso hava fólkini hvørfalt møguleika at fylgja við í eina yvirtøkuso tað etað hava tey vussu er trygd fyri at mann ikki ssisambandivi yvirtøkur tá ið tað verður tikið fram eft her við matstovulógini at mann noyddir at lóggeva upp á tann mátan so er taðeitt eliga týðiligt dømi um at okur mangla t lóggávu á hesum her økinum og eisini hett her sum verur tikið fram við landamørkini at mann ikki hevur ræði av tí og tað kann hetta her uppskotið so hvørfall bøta uppá men alnars haldi at okur fara at takka fyri eitt gott orðaskifti sum sum haldi eg hevur givið hesum her málinum tað rýmda skal hava og eg ivist onga løtu í at innan fyri tey komandi altso fyrstu tvey trý árini so er hetta málsøki yvirtikið tað e bara harmiligt at at landsstýrið verður heiltfrá
varð andi í øllum áraskiftinum
ja takk bjørt saman senn ger so væl takk fyri tað eg haldi tað vera gott orðaskifti og og tað er eg samd við sigur steinberg eg vænti at hetta verður yvirtikið innan fyri fá ár og tað skal gudsur eingin yvir um at tjóðveldið fer í at tann næsti samgongd tjóðveld fer í tað er ein samgonga sum eg hevði viljað til at yvirtaka og sum btw eisini hevur viljað til at lakkablokkin so eg haldi tær jaligu tónarnir frá flestu flokkum her inni í dag bera boð um at at verður tað ikki gjørt undir hesari samgonguni so verður tað gjørt undir kommandi samgonguni og annars havi eg eisini hug at takk at sigur steinberg fyri tað stóra arbeiði hon gjørdi hesum viðvíkjandi tá hon sæð sum landsstýriskvinna og tað er ikki nøkur loyna at tað var javnaðarflokkurin sum ikki ynskti yvirtaka tá og tí fegnaðist eg eisini serligt um at tann flokkurin í dag aksoviði handilsen sum var framsømaður nevndi at tey fóru í umhugs at taka undirvítið hesum ferð
tí tað boðar eisini frá góðum haldi takk fyri ja takk næsta røða er annika olsen
ger so væl ja takk fyri frú forkvinna ja tað var ikki meiningin at leingja um hetta orðaskiftið men eg kann ikki lata vera við at taka orðið táið ið máli snýr seg um yvirtøkur sum eg haldi at tað er viktigt at okur at okur fáa á føroyskar hendur óðansað hvat fyri mál okur tosa um tað er eptemiðlóggáva ella hefta útlendingarmál ella ella hvørji mál tay eru so haldi e at tað hevur týdning ati at føroyingar sjálvir avgera egin viðurskifti tí har tú ikki ert sjálvur har ert tú hálvur og tað er so ræðuliga einkult við tí okur hava diskuterað nógv nógvar yvirtøkur tey seinastu árini millum annað útlendingarmál har tú hevur verið øgiliga týdningarmikið hjá hesum høga løgtingi at kunna avgera sjálvi hvør og hvussu skjótt og hvussu mann skal fáa útlendingar henda ve bæði í útlendska arbeiðsmegi og tey sum giftast við við føroyskum maka at tðer føroyingar sjálvir sum avgera tey viðurskiftini men við tað at mann ikki hevur fingið fulla greiði á hesi yvirtøkuna sum faktisk varð longu undirskrivað ella felagsvísing varð undirskrivað í tvey túsund og tíggju so var statvekk ikki komin á mál tað vísir hvussu trupult tað er tá i mann ikki tekur alt við allan pakkan við og tað kann eg eisini vera bangin fyri í hesum málinum at mann ikki tekur allan pakkan við tá ið mann nú fer at yvirtaka men ofta so haldi eisini at mann yvirdrívur eitt sindur hetta her við tá ið mann sigur a mann skal undir samráðingar við donsku stjórnina tá i mann skal yvirtaka málsøkir tað er ikki so øgiliga trupult so yvirtøkulógin frá tvey túsund og fimm gera tað rættiligan einkult at mann ger eina hevur ein fund við einum landskammunistarisi at nú vili okur gjarna yvirtaka hetta málsøkið og so er tað faktiskt meira ella minni í lagi tí tað er tað sum yvirtøkulógin heimilir okum at at okur kunna fremja eftær yvirtøkur sum sum okur ynskja vistta er eitt breytt løgting sum stendur aftan fyri tað so tí haldi at tað er kanska eitt sindur mann leggr eitt sindur for nógv í hefti hrt mann skal hava samráðingar við donsku stjórnina tá ið mann skal yvirtaka á máltsøki tí tað er ikki so øgiliga trupult tað er at eggentliga bara um at biðja um eitt fund og so at fáa undirskriva eina felagslýsing um hvat mann er samdur um at yvirtaka so tað er ikki nakað sum tekur langa tíð men til hetta her við andstøðu og samgongu sum eg trúgvi hevur verið hevur kanska hetta orðaskiftið hevur verið merkt av kanska serliga avrøðuni hjá toirdi niclasen og eg eri púra samd við við toyrdi niclasen í tí at tað sum er dmotv a vera løgtingslimur í dag eisini kanska serliga tá mann situr í andstøðu tað er at alt tað arbeiðið mann leggur í tey málini sum mann nú leggur fyri at tey bara verða skúgvaðir til viks tí að koma frá andstøðuni skilagóð uppskot sum man eg fyri tað mesta eisini er samdur í í samgonguni við men at tað berðr bara berður beint til viks og líkasum parkera tí tað er komið frá andstøðuni tí havi eg ofta spæltiní við tankanum sum eg eisini nevndi einari viðmerking í áðni at tá ið mann fer undir samgongusamráðingar til gera eist samgonguskjal at tú kanska hyggur eftir tá beinanvegin hvat eri til størstu avbjóðingarnar okur standa yvir fyri tey komandi fýra árini okur kunnu okur gera nakrar semju við andstøðuna og tað hevði verið so upplagt ja nú er tað sjálvandi koronafasáttin sumsum hevur spælt okkum ei eitt puss at mann kundi blíva samdur við andstøðuna um tað men eg hugsaði eisini sovurt sum starvsfólkaviðurskifti hví kann mann ikki gera eina semju við andstøðuna um um tann stóra bygdnaðarliga trupulleikan sum okur hava í dag við manglandi starvsfólkum á á almanna arbeiðsmarknaðinum og tí privata tað hevi verið so upplagt í eg trúgvi at tað eru mál sum okur eru púra samd um at fáa loyst og tað hevði verið eitt gott íkast fyri klimai og fyri kanska mann siga samstarvið tvørtur um andstøðu og samgongu so tað hevði tað evr absolutttæntøllum og ikki minst føroya fólki at at gjørt tað so eg kann bara siga sum nógv hava verið inni her og og sagt í dag at hetta málið sum tjóðveldið hevur lagt fram takið eg fult undir við serliga av prinsipiellum áðum tí at eg haldi at tað er rætt at okur sjálvi avgera øll hesi viðurskiftini og tað hevði ikki farið nakað av samgonguni og mann tók undir við við hesum uppskotinum øenn vist tað koma úr samgonguni tí at málið er eittanso tað er tað at hetta kemur á føroyskar hendur og tað at okur kunna hava ræði á bæði epdmiðlóggávuni og sjálvandi eisini á landslæknaembatinum í framtíðinitakk
fyri frú forkvina ja takk so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og orðaskifti er enda og hetta málið verður beint í uttanlandsnevndina samstundis var hetta síðsta punkti á skránni í dag her er einki mál til framløgu tingfundur verður aftur sekstanda novembur klokkan trettan og á skránni er nei onnur viðgerð av av løgtingsmáli nummar ellivu tvey túsund og einogtjúgu uppskot løgtingslóg um at minka burtur donsku ríkisveitingina til føroya onnur viðgerð av tímálunum og síðani er tað umrøða av fyrispurningi s tvey null null tvey tvey túsund og einogtjúgu útlutan av makrelkvotum til útróðraflotan og punkt trý er framløga og so er hesin fundurin lokin